tingfundurin er settur og vit fara til dagsskránna í dag einogtjúgunda oktobur og fyrst á skránni er løgtingsmál nummar seytjan tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar lóg forferðuini um fullburdilsi austraffu medwitere sum tað eitur ú skalt biðja um framsøgumenn ella framsøgufólk fyri fólkaflokkinum er ta christian andreasen fyri javnaðarflokkin ingilín didiksen strøm fyri sambandsflokkin helgi abramsen fyri tjóðveldið hervør polstóttir fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn er tað bjarni kárasu petersen og fyrst fær khristian and
fyri harra formaður tað er uppskot til níkislógartilmæli um at seta í gildi lógina um lbix astraff og tað er ein lóg sum regulerar tey forholdini tá ið i ein persónaligur døndur fyri ein lógarbrot so sal hann av vil siga hann skal sita revsingina av og tað eru tær reglurnar sum eru galdandi fyri tey sum eru dømd hvussu tey hvussu tey skuldu so víðari gjøgnum systemið og tað hetta økið er eitt danskt málsøki men hevur helst ikki verið serligan ælógarregulerað tí tær flestu reglurnar sum hava verið galdandi hava verið sovorðið rundskriv og syrskulerur og og tað er ikki ordiðat verið esti tað erikki vrið lógarfest hvørjar rættindin hvørja skyldur tey sum hava framt lógrarbrot hava í í fongslinum suvíðari og tí erdamann hevur samlað altíð eina lóg og mannkann siga at lógin inniheldur ikki so øgliga nógv nýtt í fóttóltini hvat var hvat er áðrenn men hon er í stóran mun ein staðfesting av galdandi siðvenju viðvíkjandi revsifullgerð í føroyum men tað eru sum øll vita serliga føroyskar avbjóðingar í hesini her tí tí at vit hava jú ikki nakað vit hava ikki nakrar fongsul í føroyum vit hava eitt reysthús sum verður brúkt sum fongsul og tí eru nakrar avbjóðingar í forold til føroysk viðurskiftir

eg kann bara siga beinan vegin at tað tað sum hendan her lógin sigur er tað at hon lógarfestsu tað at tey sum verða dømd eitt ár seks mánaðir tey skulu sita í føroyum meðan tey sum verða dømd fyri eitt við eitt longri revsing tey skula smúkespunkt sita í danmark

tað er væl út frá teimum verandi tað er væl sagt út frá teimum verandi kørmunum vit hava innan fyri fongslve vit vita tað at landsstýrið arbeiðir við ella er samráðing við donsk stjørnina um at byggja nýtt fongsul í føroyum og taðhevur løgtingið eisini samtykt so so eg vóni at at tað arbeiði e við at fáa tæir frísku karmarnar runtan um krimunalforsorgina at tað verður dagført og at vit fáa hetta her setta skrá so skjótt sum møguligt eg haldi at danskir myndugleikarar eiga at virða at tað atð fyriliggur ein einmælt samtykt í løgtinginum at vit vil vilja hava eitt nýtt fongsulbygt í føroyum og tí dámar mæ illa at hoyra at eingir pengar eru settar av donskum fíggjarlógnum til endan vonn so hjólpa løgmaður leggur leggur leggur dent á fyri donskum myndugleikum hettaer eitt øki sum vit vilja hava avklára í føroyum skjótast gjørligt

sum sagt lógin byggir á ta donsku lógina um um um um um revstifullgerð og lógin hevur til endamáls sjálvfylgiligt ati fáas hann dømda til eitt betri menniskja altso tað er endamálið er at kanska at veita tí sum er gingið dømdur viðgerð og at hann líkasum kann fáa eitt eitt lív aftan á hann er liðugur at at sita sína straff at hann kann blíva et menniskja sum ikki blívur við at at fremja lógarbrot men sjá fylgiligt tað liggur í orðunum revsing at attað skuldu henda nakrar avmarkingar í frælsinum hjá viðkomonu sum er dømdur og tað er í stóran mun tað sum hnn hevði lógin regulerar hvørji inntriv kvann man gera og hvussu skal mannagunnin eru eisini onnur frávik í føroyum í íhsin lógini í mun til danmark og eitt av teimum er eisini nakað sum eg ikki eri sera glaður fyri far sakkars meg er tað er tað at í danmark hevur mann ein møguleika at fáa tað suman kallar fyri fótleinkju seðan fyi at sita inni landsstýrið so kann mann fáa eina fótleinkju og tað er tað lætter um hjá tí tí sum er dømdur og tað kanska lættir um trýstið á fongsins vesini men tað at tað reglurna er ikki galdandi í føroyum tí at mann ikki hevur eina tøkniliga skipan sum kunnu umsita ð tað undirstøðukervið ssum skal til fyri at hava eina slíka skipan tað haldi eg eisini at vit í rættarnevndini eiða tfa hygja næri upp á hví tikki kann bera til at at gera tað í føroyum eisini blóðin inni heldur forskelgar reglur um atviðsjálv fylgildi útgangspuntir er at mann kann sita á eitt ár er seks mannaðr í føroyum mæn mann kann flytast ímillum bæði ár enn aftan á tað tíðarskeiði eitt annað prinsipp sum lógin staðfest her er tað at tey sum sita inni tey hava rætt til men ikki skyldu til at arbeiða undir undir avsunningini og so er tað eisini hetaher við royndarskipan við útgongum tað eri eg tey sum verða dømd tey verða slúsað út eftir samfelagið eftir nøkrum reglum og so verða royndar skipanir settar í verk og her er so heimilt fyri at gera tað uttanfyri recia kilmaðforsorgini so mann kann gera etað it indr øðrvísi í føroyum enn enn mann ger í danmark men annars er inniheldur lógin eina røð av ymiskum reguleringum sum eisini bøta um rættartrygdina hjá teimum sum sita inni og ger reglurnar greiðari so tað er eitt stórt framstig fyri hetta økið og hevur verið leingi ov hært tiltrongt at fáa hetta til at fáa hta her lógarregulera etta gongur faktiskt heilt aftur til tvey túsund og ellivu haldi eg mann byrjaði at tosa um at fáa htja lógina dagførd í føroyum og tað hava eg settur arbeiðsbólkar gud viti hvat men nú hevur so hetta landsstýrið sett sær fyri at dagføra rættarliga øki vit hava eina nýggja rættargangslóg og hetta er so ein natúrligur partur av tíð et fór leini tí lóggávan sum vit hava

ein eein óloysiligur partur av sjálvari revsirevsilógina hjálpann eisini hevur tað øki undir sær síðstnat mann ikki hevurn froblandaða lóggávu danskt føroyskta tíðina so eg haldi tað heð vera ein ein ein eitt ein skilagóð avgerð at tikið at yvirtikið
tey heyi jú at siga takkfyi arra formaður so era
viðmerkingar hervør polstóttir first ger suvæl takk fyri harra formaður tað gleðir meg at hoyra kristin andreasen heldur etta er snilt at yvirtaka krinalforsorgina tað er tjóðveldið púra samd í eg hugsi at spyrja khristin andrejasen hann sum advokaturið hevur hann ú eisini havt verið uppi í arestini í mjørkadali oftani i í paragraff einogtjúgu um avsuningsinstituttión so stendur jú at vissu ein fangi hevur straffað ein ein eitt eita tólvt ár sum kann tað fullbrergjast í føroyum men tað kanna eisin v ea undantaktil atfullbata í ífongsli ella aressuhúsi í danmark og har er tað ein áseting sigur at tað kann brúkast sum liður í hjá krimunalforsørgini ímóti ragdikalisering og ekstremismu hugsað at spyrja christin andreasen umhann kanska um hann heldur at tað er størri møguleiki ella kjansur fyri at fangar í føroyum verða útsettur fyri radikalisering at
misti meg enn í danmark takk fyri
takksvoæra foramaður nei a að tað haldi eg ikki at tað er nakar størri vandi fyri tí í føroyum halta eg donskar reglur og mann hevur í stóran mun brúkt tær donsku reglurnar og tí er taðattur her í tí føroysku men tað sum eisini liggur í tí tað er tað at umstøðurnar í arrestini eru ikki soa góðar fta atr ikki uppføra sordiligt og blíva farligu fysiknumgevið sær so má tað vera møguleiki fyri at flyta til danmarkas soðari so tað er tað var tað sum hendir í dag so mann kann bara hava fangar í føroyum sum uppfýrast ír nøklundamuma alto altso í sigur eitt sindur meira avvíkjandi so hava

jaspurlangaard ja takkfyri hera formaður tað sum eg kanska hugsað eitt sindur um var tað sum almannamálaráðið viðmerkir ger at mann skal arbeiða saman við bæði donskum og føroyskum institutiónum hvussu hvussu eru reglurnar í dag ella hvat er vpraksis í dag tá ið eru har mann ynskir at fara inn og gera samstarv við við til dømis a viðgerðarstovni ella til aðrar stovnar sum vit hava
fyri økið
christian andreasen takkfyra formaður e altso eg haldi tað at samstarvið í dag er er er í lagi men tað eru ymiskr myndugleikaøki og serliga f fyri fyri tey ungu sum verða dømd aftsur hetta í dømdu instututtiónir sovur nakað so hevur tað veriað trupult at fáa at líkasum eppa asað inn í alana tað almanna systemið men nú eru hvussur tað sett í her at í samband við við royndarleyslating aftor so kunnu tey arbeiða saman við almannaverkinum heldur enn firi læsdforasorgini og sovíars mmann opnar fyri eini eini einum ftørri fleksibiliteti í í lóggávuni eg haldi so tað er talið eg
takk fyri farmaðurin
ja so tað er djóni nolsøeogesen ja takk fyri tær formaður ja at her er eitt sindur tað lógaruppskotið er eitt sindur tvíbi tí sum kristian andreasen eisini er frammi við so so er hetta ein betran av viðurskiftunum men tað sum ger tað eitt sindur at tú tú kanst gera tað betri fyri fangarnar í í lógartekstinum men tá ið umstøðurnar at sita og fáa nakað fornuftur burtur úr fongsulupphaldinum ikki fylgja við so gevur tað ikki ordiliga meining at so hetta her at vit fóru betur av viðurskiftuni men men vit eiga og skulu sum røðarin eisini er inni á at og sum eitt einmælt samtykt í løgtinginum at at vit eiga at gera krav og vit eiga skulu hava eitt byggja eitt nýtt fongsul so vit kunnu hava allar okkara landsmenn her heima tí málið eigur og skal vera at vit eiga at fáa tað menniskja sum er komið tvørt fyri so heilt út aftur í hinum endanum

takk fyri teir formaður altso vit hava faktiskt ígjøgnum ótrúliga langa tíð í føroyum stendst havt ordan á okkara fongsulsviðurskiftum á restini í einum sproðskøtu hon leyg heldur eingi krøv so verður tann bygningurin sopparbefongdur og hann verður seldur og so filmar ein lærar merkverdiga loysnir uppá nátt mjólkardali hvønn mann finnur ein fyrrverandi militeri bústað og gera hon til ein fongsul langt út yvir altso um veturin liggur tað ljóðið heilt upp í fjøllunum og trýari og tað er tað líktist ongum at mann ikki kann finna ella at mann ikki kann loysa tað málið upp á ein verri enn máta og eg haldi tað er ótrúliga løgið tá ið løgtingið hevur eina samtykkur vit vilja gjarna í holt við at gera eitt nýtt fongsul í føroyum at so mann ikki ein gong hoyrir at danska myndugløgurin setir eina krónu á teirra fíggjarlóg tá tað er sløkkjur

ja so er tað brandur sandoy ja takk fyri harra formaður hetta við at deportera fólk hetta við at flyta fólk av landinum sum sum sum ikki hava uppført seg eftir teimum reglumum sum vit hava í føroyum tað hoyrir ongastaðni heima vit eiga at kunna hýsa okkara egna fólki her heima á vistu tey hava brúk fyri ei straffu vit skulu vita at tann straffurin sum tey fáa tað at vera deporteraður av verða sendir av landinum tað er altso ein straffur sum familjan hjá viðkomandi fær og ikki bara tann sum verður straffaður sjálvum og tí haldi at hetta er hesin fongslsviðurskiftini í føroyum eru akoth og vit eiga t at gera greitt yvir fyri donsku stjórnini at tað skal henda nakað nú beint nú eg haldi ikki at vit skulu lata okkum lynda og og ogvera so megjørlig í øllum øðrum førum so leingi um hetta málið ikki koma upp á pláss tí hetta er á kutt øh og so so er tað spurningurin politi í føroyum er tað er danskt verður tað niður prioriterað í forhold til politiið

takk fyri farmaður eg skal ikki úttelma um politiið verður niðurprioriterað men politistafelagið sigur sjálvt at teir mangla ymisk tól og teknikki fyri at kunna fylgja við í danmark og svigari vit hava nú haldið so bygdina nýggja politistøð tey søguna prioritering men men fongsulsviðurskiftini hava teir ikki prioriterað sær høgt higartil faktiskt yvirhøvur ikki og tað er ein stórur belastningur fyri tey sum verða send niður at avsvona bæði fyri tey sjálvi og ikki minst fyri familjuna og tí haldi eg ikki at vit eiga uttan ein treytur at blástempla tað at mann nú í lógarfesti er tað at føroyingar sum fáa eitt ár og sjey mánaðar skulu niður at sita tá eiga vit at taka seriøst og siga tað at tað kann vera nú í einum yvirkensperiodum men vit vilja gjarna hava eina tíðætlan fyri nær mann kemur við honum nær mann loysir tað málið við einum nýggjum fongsli føri

ja so er tað bjarni kárason petersen takk fyri harra formaður eitt sum eg haldi framstendur nokk so greitt í í hesum hesari lógini tí tað at hon er ein donsk lóg sum er tillaga føroysk viðurskiftir serliga hugsi um hettar her við tær ásetingarnar sum eru tey um tey frávikjini mann kann gera av hendsin til ekstremismu og radikalisering tað gangið sterkt út frá er nakað sum eg komið í donsku lógini um fullbullsi austraff orsakað av nøkrum aktuellum og viðkomandi samfelagstrupulleikum sum mann hevur í danmark men sum man ikki neytúrvuliga hevur í føroyum tú tút hugsar at spyrja um tað er neyðugt ella ella átrokandi at í tí føroysku lóggávuni at mann hevur tær somu ásetingarnar sum í danmark e eg kenni ikki til at vit hava líka somu trupulleikar í mun til ekstremismu og radikalisering sum mann hevur

ja so er tað kristian andreasennei eg haldi heldur ikki at vit hava seld seyðan tørv á hasum har og hatta mugu vit fara at hyggja upp á rættarnevndin hví at eg komi inn og kanska eg veit ikki kanska fáa gjørt eina broyting har at hetta skal eg fyrst viðgerast í løgtinginum so skal tað við fólkatingi og so so hatta
vil eg kanna nærri rættarnevndini takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað næsta
takk fyri harra formaður ja hetta er eitt íkislógartelvaldi sum vit sum vit viðgera um at seta lóg forfarørini um fullburtilsi avstraff í gildi fyri føroyar á føroyskum eitur tað ein lóg um revsingarfullgerð og lat meg fyrst siga púra yvirskipað at vit halda tað hevur týdning fyri allar partar bæði fangar starvsfólk dómsstóvlar politi og krimunalforsorgina og borgarar avvarandi sum heild at vit fáa skipað í lóg hvørji rættindi mann hevur sum fangi og hvussu man verður viðgjørdur tá ið dómor er sagdur í einum máli sum nú er so eru nakrar fáar ásetingar í revsilógini um tað harumframt so er tað ásett í tveimum kunngerðum og nøkum rundskrivum sum staðfesta hvussu mann verður viðgjørd og hvønn rætt mann hevur eftir sagdan dóm tað er sjálvandi ikki nøktandi og eigur at verða ordiligt skipað frælsistøka av einum borgara tað er eitti eitt álvarsamt innkrep og eigur at verða púra greitt hvussu viðurskiftini eru skipaði fyri allar partar tó kann eg eisini siga yvirskipa ati eg haldi at har eru nakrir trupulleikar við uppskotinum øhserliga tí mann ikki hevur tikið nóg gott atlit til føroysk viðurskifti ella mann kanska ikki hevur roknað hesi upp í lóggávuna í nóg stóran mun men heldur gjørt eina lóg sum minnir ótrúliga nógv um ta donsku við nøkrum tillagingum men eisini og allarmest er trupulleikin tann atokkara ðulleiki tá tað kemur til fongsulsviðurskiftir ikki so nógv snýr seg um jurða um hvat vit skriva í akkurát hesa lógina men um tey viðurskiftini sum eru í fongslinum í dag sum ikki altso karmarnir sum ikki eru nóg góðir og tað fáa vit ikki loyst í hesari her lógini heldur fer mann inn og ásettir við lóg hetta her við hvussu vit flyta fangar av landinum og so framvegis heldur enn at vit gera tað sum vit altíð hava gjørt í praksisk so verður tað nú ja sum kristin andreasen kanska kom inn á so blástemplað vita nú í hesi lógini uppskotið tað er heilt tílivíst gjørt við donsku revsingarfullgerðslógini sum fyrimynd og so lítt sum eg skilji so er uppskotið smíðað út frá tveimum frágreiðingum sum ein arbeiðsbólkur hevur gjørt ein arbeiðsbólkur sum justistministerii so hevur tikið frágreiðingarnar til eftirtektar og og gjørt uppskotið út frá tí í arbeiðsbólkunum har hava verið danska høvuðsstaðarkriminalforsorgin direktoratið fyri kriminalforsorgina so eisini kriminalforsorgin í føroyum og tað føroyska politiið tað er eitt rættiliga rúgvusmikið uppskot sjálvandi tí tað viðger rættindi og skyldir hjá teimum fongslaðu eitt nú atgongdina til felagsskap við øðrum vitjanir telefonsamrøður møguleika fyri ávirkan viðgerð fyri rúsmisnýtslu arbeiði útbúgving frítíð rætt til ein tíma av frískari luft um dagin bøkur avísir heilsufrøðiliga hjálp eitt nú lækna og vegleiðing og stuðulshjálp til eitt lív aftaná mann er leyslatin uttan kriminalitet harumframt so ger lógin greitt í hvørjum førum og hvussu føroyskir fangar verða sendir niður at avsunna part av revsingini ella alla revsingina somuleiðis viðger lógin hvørji inntrivið mann kann gera yvir fyri teimum innsettu hvørji amboð og hvønn ágang mann kann brúka móti fangunum og hvar mørkini ganga so eru eisini ásetingar um royndarleyslating samfelagstænastu og so framvegis og møguleiki fyri at koyra málið í rættinum tá fangar kenna seg í mun til tey rættindini sum tey hava tá tað kemur til eitt nú royndarleyslating og so framvegis h so hettað er eitt rúgvusmikið mál sum vit viðgera eg kann taka nøkur ting nøkur einstandandi ting fram eitt sum eg haldi er ein fyrimunur eitt pluss við hesi lógini tað er at mann lógartryggjarrættin hjá fangunum og stovnar ella í gongdusetu rættin hjá fangunum at hava ávirkan á lívið á stovninum altso í fongslunum gjøgnum eitti gjøgnum eitt talvsfólk allir fangar kunnu blíva talsfólk og tey verða vald á við við einum loyniligum vali og øll hava sostatt rætt til a stilla upp til hetta vali og tað kann vera ein task persónur fyri hvønn bólk ella fyri ja avav insettum harumframt so hugsi eg eisini at tað er ordiliga positivt at mann fær víðka rættin at fara til rættin sum innsettur við einari sak eitt nú vissu ein fangi metir seg hava rætt til royndarleyslating men ikki hevur fingið tað játta h tað er sum eg skilji tað ikki ein møguleiki sum mann hevur í dag tað er eisini gott at mann fær rætt til at klaga vis mann eitt nú verður sendur ístraffusellu men eg haldi at tað gevur tað gevur ikki ordiliga meining um so er at mann verður settur í straffusellu ímeðan tann klavan verður viðgjørd hyggja vit eftir hoyringunum so síggja vit eitt nú at setrið hevur nakrar viðmerkingar tá tað snýr seg um eina orðing sum er afturvendandi í uppskotinum vit hava longu snakkað eitt sindur um tað í morgun har mann hevur ásetingar sum skulu fyribyrgja ekstremismu og radikalisering vit vita at hetta er ein trupulleiki niðri men sum setri vísir á so haldi eg at spurngartekin kann setast við um hetta yvirhøvur er relevant at hava við í eini lóg um føroysk fongsulsviðurskifti ella viðurskifti í

og tað ertað umframt eisini í lógini at mann at mann tá tá ið ein danskur fangi verður sendur til føroyar at avsona so so ger mann tað eftir danskari lóggávu og tá ið ein føroyingur verður sendur niður at avsovna so verður hann viðgjørdur eftir danskari so verð hann eisini viðgjørdar eftir danskari lóggávu so eg haldi ikki at nøkur tað er nøkur grund til at hava hesar her ásetingarnar um ekstremismu radikalisering í lógini tí hata er ikki ein trupulleiki í føroyum soeiðs sum eg havi skilt at eg vil gjarna síggja í øllum førum í nevndini hvat tað er sum ger at mann hevur hesar her ásetingarnar og so haldi eisini at tað er problematiskt ett her við at mann at mann verður verður viðgjørdir eftir danskari lóg niðri og á danskarar verða viðgjørdir eftir danskari lóg í set seg vísir somuleiðis á at mann ikki í nóg stóran mun viðger hendan veruleikatrupulleikan í føroyum sum eru karmarnir um viðurskiftini og tað kemur amnesty eisini nærri á síðnum hoyringsskrivi annesty er so greitt í hoyringssvarunum at tey siga at fon hava trupulleikar sum eru brot á altjóða mannarættindi tað er eitt nú rættindi at vera í egnum landi diskriminatión og brúka isolatión mann vísir á at avmarkingar mugu vera í lógini sum mann ikki kann áseta lógur og reglur um eitt nú royking ljótan málburð og brúka fartelefon og tey skulu føra til efrevsing í so kalla restraffiseðlu har sum mann situr í ísolatión mann hevur sæð at aftan á hesar ásetingarnar hesar her reglurnar sum sum regulera nær mann knn verða sendir í straffseðlu niðri síðan tær komu so hevurso hevur brúkið av desiplinerstraff og straffisellu í isolatión

dømi tað eru um føroyingar sum hava sitið ísolera í meira enn trýogtjúgu tímar um døgni í yvir fjúrtan dagar í donskum fongslum og hetta meðan altjóða serfrøðingar vísa á at ifolatión má avmarkast ella avskaffast tí tað hevur ótrúliga álvarsamar fylgur fyri menniskju at vera isolerað

havi ikki so nógva tíð tíð eftir men meni men ansið vísir eisini á at tað eru øgiliga stórir trupulleikar við at senda fólk av landinum millum annað at mann ikki hevur sama rætt til útgang tí at mann mann skal hava eina adressu niðri at mann dettur niður ímillum tvær skipanir nakað sumtann nýggja frágreiðingin sum akkur er komin og sum almannaverkið eisini vísir á sínum hoyringsskrivi at haðn má vera betri samband ímillum tær viðgerðirnar og teir stovnarnar sum veita ta viðgerðina og eisini ímillum føroyskar og danskar myndugleikar tí tað kann ofta verða soleiðis at áðrenn mann verður leyslatin so verðun mann sendir til føroyar sum eg skilji tar tað eisini ein partur av hesari lógini a mann skal tað tí má verð sum ma verður leyslatin í føroyum men trupulleikin er hvør skal so lofta og ráðgeva og vegleiða víðari tá mann so kemur til føroyar niðri frá um mann kanska hevur havt gongd í einari einari ráðgeving har fyri ein tíð síðan so samtykti alt alt tingið eitt uppskot frá djóna nolso joensen og rósa samuelsen sum hava eftireftirlit við dfangum tað var ein áheitan á landsstýrið um at kanna og taka neyðugt stig til at fongsulsskiftini skulu vera nøktað nøktandi og mann hevur sett ein arbeiðsbólk ati greina kriminalforsorgina í føroyum og kanna hvussu mann kunni betra fongsulsviðurskiftini og í gjár kundu vit so lesa greiningina og tað kundi verið áhugavert orsaka haman kann eg fáa nøkur sekund afturat tat gera mindina takk fyri tað kundi verið áhugavert at horst frá landsstýrinum hvat mann hugsar um hesa greiningina hvussu mann ætlar at seta tað í verk sum mann er komin fram til bæði tá tað snýr seg um sambandið við stovnar og myndugleikar og almannaverki í føroyum í sambandi við kroimunalforsorgina men eisini sjálvar karmarnar teir møguleikarnar sum mann hevur fyri at byggja nýtt fongsul øog

gjóni nols joensen fær eina viðmerking ja takk fyri harra formaður ja takk til ingilín srøm fyri eina eina góða gjøgnumgongd av hesum heruppskotinum sum sum skal betra um umviðurskiftini hjá fangum í føroyum men tann partin sum vit kunnu ikki sum land vera serliga stolt av at vit hava eitt heimsmet í insolatión á okkara egnu londsmonnum tað er tað fyrsta vit kunnu ikki góðtaka tað yvir høgur og tað næsta tað sum ingilin strøm er inni á hetta her við atdanskir fangar sum koma her heim at sita teir forseta at at fáa góð viðurskiftir undir donskum donskari lóggávu verða fylgdir upp tá teir koma út fáa bjóða ymisk ting so teir kunnu koma fyri seg í í tilveruni føroyingarnir sum sita niðri undir ekstremum forholdum undir viðurskiftum hr har har har teir kanska verða straffaðir fyri nakað eina sjægongd sum kanska er í donskum fólk sum slekki eru í føroyum teir verða settir av í steinatúni og klára tað so fyri reyst tað er skorið út í
wi
ingilin samgera hannja og tað er tað sum eisini haldi eg er onkursvegna ósagt íðilsnir uppskotinum sum fyriliggur at mann ikki ordiliga fyriheldur seg til teir trupulleikarnar sum sum eru á økinum í dag og tað er jú nokk tí at teir trupulleikarnir verða ikki loystir við einari lógávu sum hesari men teir verða loystir við at mann betrar karmarnar og tað er ikki nóg gott at at føroyingar fáa dupultan straff við at verða sendir niður í hesari lógini so brýtur mann eisini við tað sum er grundleggjandi fyri fyri tað sum eitur strafffullbúrdilsa so lóg um tað sum er nærhoyggjprinsippið tað vil siga at tú hevur rætt til at avsvanna stræff í tínum nærumgevilsum bæði fyri at tú hevur samband við tínum nærmastu og eisini fyri at tú aftaná kann vera partur av samfelagnum og tað haldi at vit eiga at tryggja um ikki í hesari lógini so skulu vit gera okkum púra greitt eisini í hesari lógini
mann gera eina ætlan fyri hvussu vit fáa tað framtíðverkið fyrija takk áðrenn helgi abramsen fær orðið skal eg siga at tingfundurin verður niðurlagdur um tólv tíðina í ein tíma
harra formaður til viðgerðar er ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar lóg um burrelsi á føroyskum

haldi føroyska umsetingin hon skuldi kanska heldur verið útining av revsing ella fremjing av revsing eg haldi so øtu vit søt øll vita hvat tað snúði seg um eg haldi at tað er ein keðilig vani at vit leitað eftir orðum sum føroyingar ikki skilja

landsstýrið hevur leingi arbeitt við hesum málinum tað byrjaði longu í tvey túsund og tíggju tá innlendismálaráðið bara danska løgmálaráðið um at seta hetta arbeiðið í gongd løgmálaráðið setti arbeiðið í gongd í tvey túsund og ellivu og tað arbeiðið varð liðugt í tvey túsund g tólv trettan men av ókendum orsøkum fekk landsstýrið ongantíð lógaruppskotið arbeiðið varð tikið upp aftur í tvey túsund og fimtan men afturtá steðgaðit upp í tvey túsund og átjan samdust danska løgmálaráðið og landsstýrið um at gera eina nýggja rættargangslóg fyri føroyar talan varð helst um størsta lógarverk sum nakrantíð man verða gjørt í einum nýggja rættangangslógin fyri føroyar varð samtykt í juni tvey tsund og tjúgu tá tað málið varð avgreitt varð aftur sett gongd á arbeiði at dagføra fílgjarlógina sum verður ein serstøk lóg fyri føroyar í hesum lógaruppskotinum er so komið á mál við við hesum samlaða arbeiðinum uppskotið er í stóran mun ein staðfesting av siðvenju so longu er galdandi løgmálaráðið hevur tó ásannað at tað eru avbjóðingar við varðhaldi og revsiavsiting í føroyum tí arbeiðir ein arbeiðsbólkur við føroyskum og donskum embatsfólkum við tíspurninginum vit hava eina rættaskipan sum e danskt málsøki men síðan vey túsund og níggju hava vit havt eina føroyska revsilóg galdandi lóggáva um revsifullgerð eru í dag nakrar ásetingar sum standa í revsilógini hóast hesar standa í revsilógini so eru tær ikki fevndar av revsurættinum og eru tí ikki yvirtiknar vit havast sostatt sum eg havi skilt tað nakrar ikki yvirtiknar reglur sum standa í einari yvirtiknari lóg

revsifullgerðir verða sum eru framdar eftir einum regluverki har meginpartrin av reglunum eru ásettar fyrisitingarliga hetta verður nú broytt soleiðis at reglurnar í framtíðini verða ásettar við tað fer tó eisini framyvir at verða gjørdar nógvar fyrisitingarligar reglur altso kunngerðir sum hava heimild í revsifullgerðarlógini so vit kunnu siga um høvuðsendamálið við hesum uppskotinum at tað fyrst og fremst byggir á grundsjóvnarmiði um at revsifullgerð og serstakliga fonxulsrevsing er eitt so inntrívandi rættarøki at rættiliga at rættarliga reglubindingin av økinum eigur í høvuðsheitum at verða gjørd við lóg og ikki við fyrisitingarligum reglum eitt annað endamál við lógini er at betra munandi møguleikan hjá revsifullgerðarmyndugleikunum í føroyum at røkja teirra uppgávur í samband við revsufullgerð samanumtikið kann sigast um uppskotið at tað er grundað á donsku lógina um revsufullgerð tær donsku ásetingarnar verða fluttar til ta føroysku lógina um tað ikki ikki orsakað av serligum føroyskum viðurskiftum er neyðugt at tillaga lógina í stóran mun verður við lógaruppskotinum galdandi siðvenjan viðvíkjandi revsufulgir staðfest umframt at nakrar reglur sum í dag standa í revsulógini verða fluttar til revsufullgerðarlógina

tað hevur sjáldsagt stóran týdning at ein revsing verður framd soleiðis at hann dømdi verður revsaður men samtíðis skal revsingin taka fyrilit fyri at einn revsaðið verður hjálptur til at liva eitt lív uttan lógarbrot hesi bæði tingini er ikki løtt at sameina tí tað ber ikki til at fongsla ein persón uttan at gera avmarkingar í vanligu rættingunum hjá tí innsetta atlit atlitið av trygt og skilhaldi og tílíkt hjá vit ofta hava við sær at tað má víkjast frá nevndu meginregluni men sambært lógaruppskotinum skulu slík neyðug frávik vera heimila við ítøkiligum ásetingunum í lógini amnesi international og fróðskaparsetrið heva gjørt vart við í teirra hoyringsskrivum t tað er óhappið at persónar sum skulu sita í meira enn eitt og eitt hálvt ár verða sendir til danmarkar at sita dómin hetta avmarkar teirra møguleikar at ganga úti vitjan og at halda kontakt við tey avvarandi løgmálaráðið sigur um hetta at endamálið við lógini er fyrst og fremst at lógarfesta galdandi praksis og at nevndur trupulleiki verður viðgjørdur í einum arbeiðsbólki sum ikki hevur beinleiðis tilknýti til hetta uppskot fjóðskaparseturið viðmerkir eisini at vit hava ongar trupulleikar við radikalisering og eksemismu í føroyum og at ásetingin um hetta tíð er óneyðug løgmálaráðið sigur at hesin trupulleikin hevur víst seg í donskum fongslum har føroyingar eisini sita og tí er rætt at hava møguleika fyri øktum eftirliti og avmarkingum avmarkaðum samskifti við umheimin hjá hesum persónum harra formaður hetta er eitt drúgt uppskot og tað er avmarkað hvat mann kann siga um tað í tíggju minuttir men viðgerðin heldur so fram í rættarnevndini og eg haldi atað et tað er so stórt uppskot sum hettar so so hevði tað verið nokk so gott um vit høvdu kunna fingið eina eina størri framløgu um at uppskoti tí at hetta er nógv at fara ígjøgnum og tað er ikki nevnt hjá okkum leikfólkum at skilja alt sum stendur í tí so kanska er tann møguleikin at mann í rættarnevndini kundi fingið ta framløguna sum hann ikki hevur fingið áðrenn tí aftað er rættiliga rættiliga víðfevnt og sjálvandi núvarð tay gjørt som pedagogiskt at tað tey v gjørt av ómakt at at viðmerkt hvørja síðu vit vit skulu lesa sum bara skulu hava áhuga fyri tí føroyska partinum men men sjálvandi mann eg noyddir at hyggja ít hvat g og vita hvat hvat altað samleiða eisini er so so hetta her skal nokk fáa eina góða viðgerð í rættarnevndini so
so eg takki fyri tað
nóls joensen eina viðmerkingtakk fyri harra formaður ja nú ar tað fyri tí síðani blivið einmælt samtykt í løgtinginum at vit heittu á løgmann og um at vit skuldu fara undir eina tilgongd at byggja eittnýtt fongsul í føroyum tað er upá hægstu tíð og tað hevur verið o umrøtt fyrr og men danski myndugleikar hava aftrað seg og og tað sær heldiski út til nú kom tað fyrr undir hesi umrøðuni komu tað fram at at eingir pengar er settir av á á donskum fíggjarlógnum eo tað er eitt sindur hugstoytt at hoyra tá ið mann kanska hevði eina vón um at og pressið frá løgmanni kundi kanska gjørt tað at við einum einmælt samtøkn meni eg má ikki kanska komin har til at mann kanska kundi kravt av donskum myndugleikum at mann segði at vist tit skulu hava radar upp føroyum jamen so skulu vit hava eina fongsloysini at
fyri so takkfyri hara formaðu
helgiabramsen harra formaður ja altso nú haldi at eg vi hoyrt nógv uppskot sum kunnu skulu keypas fyri radarog tað er nokk ikki alt mann kann keypa fyri radar og eg haldi at tað er tvey ymiskt mál eg haldi vist ann hevur hug at havahenna radar so setir mann radar upp og visti mann vil hava fongsul so ger mann úm fongsul so atað ikkiman skal blanda tey tingini saman men eg eri anars púra samdur tí at at tað er itt er eitt er eitt sindurja tað er eitt sindur ringt at sameina altso ein persónur sum verður revsaður hann skal merkja at hann er revsaður men samtíðis mugu vit eisini hugsa um at endamáliðvið revsingini er ikki at ynki revsingin sjálv men men men at fáa persónir til at taka sær betri lutir fyri so so sjálvandi skulu vit hava góð foxilsviðurskifti í føroyum og og og tí erta løgtingið hevur samtykt hetta her at at vit eiga at fara t arbeiða ívið tí so
men tað er so ikki partur av hesum lógaruppskotinum takk fyri
formær eg ætlig at fekst bert spyrja helga abremsen í suppskotinum so eru tað nakrar ásetingar um linstraf um revsirúm ella strævssellur har verr millum annað ásett nærman kann dømast við strafselli og hvussu leingi tíðar skal eg kann vera og hevr verður sett at tú kanst sita í strævselju upp til fýra vikur tað haldi eg sjálv ljóðar øgiliga leingi vit vita hvat ersolatión gevur fólk ú skeppar hoyra hvat ið helgur abremsen heldur um tær øroðingarnar ella
er tær ásetingar sum eru gjørdar um straffcelur takk
ja harra formaður ja eg má siga akkurát mær at eg eg kenni ikki hasar detaljurnar og og og hetta er absolutt eitt av teimum tingunum sum vit eiga at at taka upp í rættarnevndini tí at tí tað eru sjávandi nøkur ting her sum sum sum vit sum ikki kenna s nógv til nærsæ vsita í fongsli ikki ikki kenna kenna so nógv til so so ta eri so har har nógv ting sum vit vit absolutt skulu skulu viðgera millum annað hattar altso hhvat er rímiligt og hvat er í síðsta enda hvat er gott fyri tann innsetta altso endamálið má væl saktans altíð vera at fáa ein betri persón út aftur í fongslinm enn tann sum fer inn í fongsli so endamálið er ikki ikki t gera lívið trupult hjá tí innsetta men heldur at heldur at fáa eina broyting í lívinum soleiðisnar at at attfong
blíva minni mini neyðugt í tíðini takk fyri
so er ta bjarni krason gersuvæl utakk fyri harra formaður ein onnur orsøk til at eg haldi vit ikki vita so nógv umum hetta eru hesi økini er kanska tí at vit ikki hava ábyrgd yvir tey og umsita tey øh viðhvørt føli eg at tá ið tað er eitt danskt ella felags málsøki sum sum sum skal onkursvegna har mann skal broyta viðurskifti í føroyum so krevur tað at mann ger eina eina ordans yvirháling fimta hvørt ár ella tíggjunda hvørt ár mann fær ikki tillaga viðurskiftini leypandi tí at løgtingið hevur ikki lóggávumyndugleika og landsstýrið má gera broytingarnar í samstarvi og samráða við donsku stjórni tí hugsar at vil spyrja helga abramsen nú nú sigur hann at danmark er er heimsins besta rættarsamfelag tað vil eg geva ein part við rætt í tað eri í øllu førðum á á toppinum øhum mann heldur at hetta er eru málsøkir sum vit eventuelt ella ultemativt eiga at taka ábyrgd av sjálvi tá ið fasilitetirnar og fíggingin er
upp á pláss
takkfyri harra formaðurharra formaður eg havi eitt sindur øvugt tá eg síggi hvørj uppskotkm í løgtingi hvussu drygv tað eru hvussunóv arbeiði liggur í at gera tey so er eingin ivi í mínari verð um eina nógv tey størstu málsøkini koma koma í løgtingi tað ríkislógartilmæli tað er hetta eisini eitt dømi um vissu vit skuldu føroyska fyrisitingin skuldi gjørt eina føroyska lóg av hesum slagnum so so veit ikki nær hanney koma eg haldi tað einasta og tað eitt sum eisini seinkar ríkislóvartilmæli tað er tað vita ikki so øgiliga røsk at seta ty gildi áoftani sum fáa eitt liðuggjørt uppskot tey koma til landsstýrið og har koma tað ikki víðari so eg haldi tað stóra avbjóðingin tað er at fáa tað samtykt løgtinginum ikki at fáa tað gjørt í danmark so so eg haldi ikki at taða málsøkið á hesum slagnum ikki er yvirtikið er ein forðing eg haldi tvørturímóti eg haldi tað er nógv meira trygd fyri at vit fáa eina upptattera lóggávu at at tað ikki er yvirtikið men aviðsjálvandi fyr munnu vansasið sjálvandi eisini er eisini fyrimunir í at yvirtaka men akkurát
hatta haldi ikki fyri honum takk fyri ja takk so verður
takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er eitt ríkislógartilmæli um at seta í gildi lóg forferðini um fullbrilsi austraffmed vitrø við hesum uppskotinum so kunnu fongsasdressing bøtir tingardómar samfelagstænasta og forvaring fremjast lógin ásetir rættindi og skyldir hjá fangum ásetir brúka eina diesponessng er eisini ásetingarmurin rætt til arbeiði útbúgving talsfólk royndarleyslating og so framvegis hetta er eini umfatandi lóg við nógvum lógarteksti og fleiri paragraffum hevur eisini nógvar heimildir givnar til jústitsministarin og eg haldi eisini at tað eru nok so prekað av at tað r ein donsk lóð sum ikki er tillagar so væl til føroysk viðurskiftir eg haldi ofta at tá vit fáa eit slík uppskot so hevði tað altíð verið gott at fingið eina ella hvussu æt framsøgufólkini ella nevndirnir nevndarlimurir í nevndini skusum skulu viðgera uppskotið høvdu fingið eina gjøgnumgongd tí hetta er eitt øki sum ikki hevur verið so væl viðgjørt í løgtinginum mila annað tí við tíverri ikki hava ábyrgd av hesum málsøkinum so tað haldi eg veri gott sel sum at fær tryggja eina so góða viðgerð sum møguligt um nøkur so álvarslig mál eftir eitt øki ið snýr seg um sárbaborgarar ta eru um fólk íð bróta lógina og verða dømd í paragrafeinogtjúgu og tveyogtjúgu verður ásett hvar ið avsovningin skal fara fram í paragraf einogtjúgu verður ávíst at fongsilsressing til og við hálvt annað ár verður framd í arestini í føroyum soleiðis sum tað er í dag og at fongsulsrevsing longri enn tað verður framd í fongsli niðri ella í a rest niðri

áhugavert á at at hyggja eftir at tað er ein ein undantaksregla til avsunningina í føroyum at mann kann fremja nei niðri við se ymisk ting spæla inn harvirð tað millum annað sagt at at tað kan vera in liðugr í innsatsinum hjá kriminalforsorgini móti radikalisering og ekstremismu sum kann gera at mann kann sita dómi niðri heldur enn í føroyum og har trúgvi eg altso ikki at fangar í føroyum eru í størri vanda fyri radikalisering og ekstremismu i enn visti at sita niðri í hoyringskrivinum hjá fróðskaparseti føroya vísa tey á ati danskir myndugleikar eisini samstarv við føroyskar myndugleikar vilja dagføra tey økini sum handlir og føroyar sum eru undir donskum ræði bil annað hesa lógina og tað haldi eit sindur áhugavert fróðskapar vísir eisini á at ein av orsøkunum til at vit til dømis senda fangar niður at avsovnað er tí vit ikki hava umstøðurnar í føroyum til at lata tey avsovna í føroyum og tað er tí vit ikki hava itt ordilig fongsul ogtað er nokk so áhugavert at doynt danskir myndugleikar gjarna vilja dagføra lágarpartin av tí sum teir ikki hava ordiliga verið ilati fullføra men ikki teir fysisku karmarnir danmark hevur forsønt sína uppgávu á teimum økjunum í føroyum teir hava ábyrgd av í føroyum hava vit ikki eitt ordiligt fongsil vit hava a restina í mjørkadali sum virkar sum bæði fongsil og á rest og vit vita at umstøðurnar og tilboðini til føroyskar fangar ikki eru nøktandi tað hevur tí týdning at vit fáa eitt nýtt fongsil í hósgass til tað sum tað skal hýsa og sum skapar nøktandi karmar til okkara fangar tí endamálið má vera at vit fáa fólk út aftur úr fongslunum í betri standi enn tá tey fóru inn so eis at tey koma út sum góður samfelagsborgarar tað er í áhuganum hjá fangunum og tað er ikki størsta áhuga hjá okkum sum samfelag í løtuni og við hesari hesum uppskotinum so klára vit ikki at halda tey prinsippini sum mann snakkar um tá mann snakkar um fongsilsdómar nærheimsprinsippi og prinsippi um at mann ikki skal sita undir strangari ri skimi enn dómurin sigur tí senda vit fangar av landinum so verður prinprinsippið brotið og sita fangarnir sum fulla dóma í føroyum so sita teir undir strangari skimi enn teir áttu og tað er ikki nøktandi vit eisini havt trupulleikar við lýsing fyri føroyskar fangar niðri tí ati føroyskir fangar ú danmark hava ikki samband við føroysku kriminalforsorgina meðan teir avsonna og tí uppstanda trupulleikar tá ið útslýsingin skal fara fram og tað er eitt ein trupulleiki sum vit mugu fáa loyst soleiðis at tá ið føroyskir fangar niðri koma út ofta úr einum rættiliga harðum ella hørðum fongsli so fáa teir ikki tí hjálpina teir at tørva tí at

í paragraff sjeyogtrýss og áttaogtrýss har verða ásetingar gjørdar um plinerstraff og revsirúm ella strafsellur niðri eru tølini fyri nýtslu av revsirúmi eksplodera og tað haldi í danmark er eingin fyrimynd fyri okkum tá tað kemur til fongsulsviðurskiftir niðri kast su verða koyrdur í revsirúm eina esilutión fyri royking fyri ljótan málburð fyri at rætta longutong og so víðari vit vita hvat esolutión ger við menniskju og vit eiga absolutt mestan mun at fara frá at brúka isilering sum straff og at ikki brúka tað til straf sum straff fyri so lítil ting sum at banna ella at roykja ella at rætta longutong er so ræla nógv ímóti tí sum eg haldi og hvussu her er gagnligt og best við enum fongsli vit skulu ikki brúka tað sum at straffa fólk óat gera tey verri fyri tí vit vilja hava tey út í betri korun í hesum uppskotunum verðurtað eisini sagt at at seitt straffseðlig tíðarskeið kann í mesta lagi vera fýra vikur tað haldi eg ljóðar øgiliga leingi tí er sjálvandi fyri ymisk ting eg haldi ikki man veðar koydir í fýra vikur fyri at banna ella brúka ljóta málburð men fýra vikur er øgiliga leingi at sita í esilering fyri fyri ein ella annan straff so eg haldi vit eiga at missa muna at at finna loysninr upp á at fara frá tí annisi vísir eisini á at mann kann klaga fangarkkum klaga um tæir verða koyrdir straffsellu tað er gott at fangarnir kunnu klaga á ter t hava rætt til tað men eg vísir amnisi eisini á hvussu støðan sum faktiskt er um tú verður koyrdir í eina straffsellu ímeðan klaman verður viðgjørd hvat hvat er so realitetinum tað rætturin hjá einum fanga harra formaður tjóðveldi heldur sjálvandi at vit skulu yvirtaka fongsulsviðurskiftir og kimunalt forsorg tað gleðir meg at hoyra at tingbókaformaðurur fólkafloksins eisini brúkti øvi til at nevna tað ví sundar talið í dag vit eiga at betra um umstøðurnar í føroyum eitt fongsul er neyðugt og vit mugu hava umstøður ið hósgási til føroysk viðurskiftir og fangarnir sum sita her vit eisini brúk fyri at betra um tilboðini tilfangarnr í føroyum og at betra um umstøðurnar fyri fangar sum mugu niður at sita dóm vit mugu fáa hava møguleika at fáa hava samband við teir føroyska kamnalforsekirnir við samband við teir meðan teir sita niðri soeiskar tey fáa tí bestu útúsingina tá dómur erer dómurin ersitin tí eftir okkara borgarar sum skulu t koma út aftur og vit eiga ikki at liva við at og góðtaka hesi viðurskiftini vit eiga at taka okkunaav okkara borgarum eisini teir ið hava verið í ella hava brotið lógina tað verður sagt í viðmerkingum at endamálið millum annað er við uppskotunum er fyrst og fremst at hetta er eitt so innfrívandi rættarøki at rættarliga reglubindingin av økinum eigur at verða gjørd við lóg og og ikki í størstan mun við fyrisitaðum reglum tað eri eg samd í at vit hava brúk fyri at regulera øki men eg haldi atað er harmligt at tá mann nú endiliga ferðaregulera øki við lóg at so er uppskotið ikki ordiliga gjørt við føroyskum fortreytum men heldur ein lítil tillaging av donsku lógini
byggir í rættarnevndini takk fyri ja so
ja takk fyri hara formaður og eg eri púra samdur í hvørjum tí einastu orði sum pássóttur førir fram í dag í sína røðu tí at tað orðið sum hon brúkar um hesi viðurskiftini sum vit hava um runda um okkara landsmensi sum verðu komið í skeivt fyri tað er at tað er forsønt tað er stuttog greitt forsønt øki og vit halda at vit skulu gevast at tosa um hvussu vit fyribyrgja og hvussu vit skulu hvussu vit skulu koma burtur úr hesir øktu kriminaliseringini hesi øktu rúsevni sum er í føroyum vit skuldu gevast við tí kjakinum fyrr enn vit hava fingið hesi viðurskiftinapláss tí hetta eru somu brúkarar sum koma út aftur óviðgjørdir hevði nær sagt her kanska eitt sterkt orð at brúka men tey fáa ikki ta røttu hjálpina meðan tey eru í fongslunum tí fáa vit ein stóran part út aftur sum ikki hevur fingið somu við betraði viðurskifti í sínum lívi til at koma burtur úr tí so eg hadi vit suldu steðga við tí at kjakast um hvussu vit kunnu
burturúr nøkrum øðrum tingum tá vit ikki hava hesi viðurskiftin up á pláss takk fyri harra formaður
ja so er tað hervørð pálsøtur takk fyri eg haldi sjálvandi at tað hevur týdning at vit gera alt hvat vit kunnu fyri at fyribyrgja at fólk koma í hesar støðurnar men men tá vit tá vit hava vit hava fólk sum enda í hesum støðunum tey koma niðan í restini í mjørkadali har eru ikki nøktandi tilboð vit hava ikki teir tænasturnar sum vit eiga at bjóða teimum fyri at tey koma út aftur í og kundust vera betri samfelagsborgarar sum gera tey typisofta enda inni aftur í á restini heldur enn at fáa tað hjálpa tey at tørva og tí haldi eg tað er vitligt at vit ikki longu ferðsøma hesi økini soleiðis vit fáa so vit fáa tey fólkini sum koma úti í kriminalitet út aftur á beint tí at tað er tað er forferdiligt fyri tey og fyri teirra avvarðandi fyri okkum samfelag at vit ikki megna at hjálpa teimum borgarum her tað eru sárbari fólk typis er føroyum verður tað enda tær upp fyri fyri narkotika tað eiga vit at kunna hjálpa teimum úr og vit eiga
eg hevði kunnað hjálpa teimum ikki at enda í tí støðuni aftur og tí er tað vit ikki
takk fyri harra formaður at taka sær av okra veikastu borgarum eisini tá ið tey hava gjørt okkurt móti lógini tað er eisini ein skylda og tað at senda fólk í fongsul í í einum øðrum landi til ein aðra mentan og annað mál tað er meira enn dupultstraffur eigur faktiskt ikki at koma fyri og mann sera eisini at fólk hava rættiliga trupult við at lofta sær aftur ø okur vita eisini at fysisku karmarnir ikki veru nøktandi í dag og teir eru viðvirkandi til at tað eru fleiri avbyrgingar so tað rættiliga álvarsamt fer hetta uppskotið at bøta nógv um tað ella er tað einasta rætta at mann mann yvirtekur hetta her økið og fer fer bygt ordiligt út ella hvat tað sær út so út sum tú stígur í tað sær ikki út sum tað hendir nakað hvørfólt frá donskum myndugleikum nú og tað er kanska nakað við at tað sum hann ikki heur ræði á sjálvur

ervur polstóttur takk fyri vistu eg skalvt vera heilt ærlig so trúgvi eg faktiskt ikki at hetta uppskotið fer at broyta so nógv hetta er at mann regulerar siðvenju í lóg mann fer ikki mann ger ikki upp við tey tingini sum vit so ofta hava snagtð um í tingsalinum um hvørji ting vit halda eru er skeiv at ella skeiv at brúka tað ger ikki upp við isolering tað ger ikki upp við at vit senda fólk av landinum at viðdpultstraffa tað gera ikki upp við øll tey tingini tí vit hava ikki fysiskur karmarnir til at gera upp við tær trupuleikar vit hava á hesum økinum so tí haldi eg at vit eiga at fokusera uppá at fáa eitt føroyskt fongsil sum bæði hfongra rest soleisat vit hava teir fysku karmarnir og har næstaat vit skipa tilboð til teir fangarnir sum sita í føroyum og at vit eisini fáa fangar

takk hara formaður ja vit viðgera eittríkislógartilmæli um revsifullgerð er eitt ótrúliga drígt arbeiði sum er farið fram tí het hetta er hetta er tungt lógarverk tað byrjaði ella tað bleiv sett í gongd í tvey túsun og tíggju men bleiv steðgað í fleiri førum av ja ókendum orsøkum og so komrættargangslógin hon bleiv sett í gongd í tvey túund og átjan sum var eitt ja tað fyrsta uppskotið haldi sum eg slapp at viðgera í rættarnevndini og taðn størsta lógin sum nokk er komin í løgtingið so hetta er hetta eru tungar sakir sum sum koma niðri frá men nú hava vit so hesa lógina á borðinum langt um leingi og og tað eru meira ella minni staðfesting av galdandi praksis har mann byggir á donsku lógina og og sjálvandi tillagar lógina annars til serlig føroysk viðurskifti og og endamálið er soeis í stuttum at mann flytir seg frá teimum fyrisitingarreglunum fyrisitingarliðu reglunum rundirskrivin o annað sum kristin andreasen kallaði tað og at mann faktiskt ankrar reglurnar í lóg og og tað tað í sær sjálvum vildi eg met skapa eina størri rættartrygd og vit sko hyggja eftir lógini sum regulerar øgiliga nógv álvarsam øki fyri fangarnar so er tað millum annað tað at at at fangarnir skulu hava tað so frítt sum sum gjørligt og her er ásetingar um nærmaður sendir til danmark og annað sum sum eru ein straffur í sær sjálvum og at teir hava rætt felagsskap rætt til tilt hava samband í onnur uttan fyri fongslu og hvørji inntriv so fangavaktar kunnu gera móti fangum og so framvegis og og visu eg skil tað rætt so er tað allarmesta við men sum sum kristin andreasen eisini nevndi so er so er tað hendan elektroniska fótleinkjan sum ikki er ein møguleiki í løtuni og tað er orsakað av av at vit ikki hava tøknina til tað og og tað skulu vit sjálvandi kanna nærri hvørjar møguleikar hendan fótleinkjan gevur og og hvat skal til fyri at vit kunnu hava tað í føroyum og so eru nøkur kritikkpunkt millum annað kritiserað amnosty og cetrið ella fróðskaparsetrið at tat mann heldur fast við at at send ella forsetir við at senda fangar til danmarkar aftaná ella sær at fáa ein dóm sum er hægri enn hálvt annað megd hevur eisini nakrar viðmerkingar um um tey sum bera brek sum sum verða send niður tað skal sjálvandi eisini viðgerast og so var tað etta her við við radikalisering og eksteremismu og og so framvegis og og ikki minst henda behandlingsgarantiin fyri stoltminsbrúk so tað eru nøkur ting sum hoyringspartarnir vísta á og hevu allarhelst nógvar aðrar detaljir sum vit mugu fa hyggja nærri at í rættarnevndini

men tá tað kemur til teir føroysku fangarnir harra formaður so so er tað okkum á øllum kunnhigt so at at fleiri av teimum verða sendir niður og tað er ein ótrúliga hørð revsing í sær sjálvum at at verða sendir úr okkara góða landi og niður til danmarkar har ter tað eru heilt aðrar umstøður tað var heilt annað

og og tí ein eyka revsing í sær sjálvum og tí sleppa vit undan umeftir vit havat tosað so ofta um tað eisini í dag at vit hava brúk fyri betri umstøðum vit hava brúk fyri ennum einum nýggjum fongsli í føroyum hevur nevnt at ein arbeiðsbólkur er ini yvir málið løgmaður hevur inniivirtað løgtingið hevur hevur samtykt eitt uppskot til samtyktar um júst hetta og eisini okkara fólkatingslimir hava verð inni yvir hetta málið so tað verður lagt trýst á á øllum frontum tí at tað tað riggar ikki at hava ein á rest og og avsoning á á sama stað og vit í rættarnevndini og onnur her løgtinginum hava verið pi sæð umstøðurnar og og og havi fingið tað greitt okkum frá hvussu trupult er at samskipa hesi hesar báðar funktióninar

og harra formaður eg møtti so einum fyrrverandi føroyskum fanga sum hevði nemliga sitið í danmark og hann greiddi frá hvussu hart milijøið var serliga vstú vert við einum fongsli í í einum stórum býi so verða rúsevn og annað bara tveitt upp um garðin og tað ger tað uppaftur truplari og og hann persónliga hann vildi bara flýggja so langt norður sum gjørligt norðugjøgn í norðøgulandi til eitt minni fongsil har var tað um ikki annað eitt sindur fræðari enn í hesum stórbýnum og tað var eitt sindur rammandi at at hoyra hansara søgu og hann eg veit ikku mnn ka siga at hann ikki er sama persónur hann í øllum førum hart raktir av hesari avsoningini sum hann er havt í danmark og tað eru nógvar líknandi lagnir so fyri at koma aftur til lógina so so reguleraran umstøður hjá fangum sum eru komnir øgilia illa fyri sum hava ragt við sínar av er lívinum og sjálvandi skulu vit hava rættvísar dómar soleiðis at tú fært soleis at mann merkir avleiðingarnar av av at av at bróta lógur og annað men vit mugu upp í handa hesa menniskjuni við ótrúliga stórari virðing tí tað eru menniskju líkasum vit øll onnur sum ikki hava fingið ein dóm tað eru líkaso nógv menniskju sum vit tí haldi hendan lógin eru ótrúliga kærkomin men men vit kunnu ikki síggja burtur frá teimum fysisku karminum og tað tað mugu vit rópa um líka inntil vit fáa eitt nýtt fongsil men sum sagt tað eru ótrúliga nógvar detaljir í hesum lógar uppskotinum og tað mugu vit viðgera nærri í rættarnevndi
nær fær mær takk fyri ja takk so fær djóni
nóls nja takk fyri harra formaður og eg púra samdur og tað er gott at hoyra at at tað verðu tikið undir við einum at vit skulu hava eitt føroyskt fongsul og stefan klein poulsen lýsir eisini væl í sínari røðu heta her tey dømini og tað dømis um ha føroyska fanganir sum hann hittir er nemliga tann kenslan sum nógvir føroyingar sum sum verða koyrdir fongslir niðri akkurát sita við og og tað lýsir tað nokk so væl ø og tað tað skal ikki tá ið mann tosar at fáa forbetraði fongsulsviðurskifti í føroyumsum skal ikki forvekslast við at vit skulu hava linar dómar ella nakað sovorðtað er ikki har vit eru tá ið vit tosa her tey skulu sita sín straff men vit skulu gera vit skulu gera all allar fortreytir so góðar meðan fer at útnýtta tíðina til at tey fáa so gott burtur úr tíðini meðan tey sita men tað sum rør aftur aftur í í í eisini hasa her umrøðuni her hasum málinum tað er tað at eg haldi tað atdanskir myndugleikar sum hava forsømt øki í føroyum og hetta her við tað sum verðu nevnt í hesum lógaruppskotunum fótu leinkina tað eru allir møguleikar fyri

søra stefan kleinfóltsen ja formaður vit og vit vit verða noydd til at taka hesar lagnurnar í størstan álvara tá tað kemur til teir føroysku fangarnir og ja hesi tingini skulu sjálvandi ikki blanda saman tá tað kemur til dómar og hvussu har teir skulu vera og umstøðurnar og tá karmarast vit annars hava til okkara fangarog tú skalt ikki koma so raðnúgvum á tað men eg haldi øgiliga vitligt at mann hevur rættvísar dómar og ansar eftir at tá ið mann fer at viðgera tað at ofta verður tað rópt um harðar og harðar dómar at at tað ikki blívur so populistisk mál at at hatta og hatta skal bara straffast harðari at mann at mann viðger tað øgiliga viðurlig
ja og og ogálvarsamt
takkar farmar og so er tað edvard jakobsen ger tú væl takk fyri harra formaður mann tosar ofta um ynskiligt neyðugt og alneyðugt og har haldi tað kemur í ta kategoriðina at tað er tað er sera týdningarmikið og alneyðugt at fáa fáa umstøðurnar í føroyum at vera optimalar og fáa eitt nýtt fongsul her tá mann mann kennir væl fleiri frá teimum søgunum hvar ið hvar ið vit ikki megnaðu at hava fólkið inni at okkum tá var tað ofta tey sum høvdu onkrast serliga sjúku ella tey høvdu eitt kanska eitt menningateirnir til hvat og tey foreldrini og tann familjan rundan um hvussu hon líðir av teg enn tann dag í dag at vera vitni til at standa á havn á kaiini í havn og ikki ein gongur kunna fara niðurvið tað er tað søgur sum vit slett ikki kunnu hugsa okkum men tað er so mikið nýggja at tey sum fortelja tað ella fólk sum vita um tað og hava verið vitni til tað er státvekk millum okkum og tí er tað tað at koyra fólk av sína familju í eitt annað land er øgiliga hart

steffan klein poulsen ja harra formaður mann kann ikki undirstrika nóva ofta hvussu týdningarmikið hetta málið er og eg haldi faktiskt øtt øliga góður paralellur sum edvar jacobsen teknaði upp her við at at vit hava sent fólk til danmarkar í nógvum øðrum sambondum og og tað er sjálvandi eisini verð nógvar keðiligar lagnir av tí eg veit um onkrar sjálvur og tað er ikki tí at danmark er eitt forferdiligt land men men at at fara sum bátn ella eisini sum vaksin persónur úr hesari mentanir úr okkara landi til eitt annað land tað er hart ómasaga hvussu tað landið nú er ella fungerar so hetta fáa vit vóna
moðandi í rættiliga skjótast gjørligt harraformaður ja takk fyri so verður tingfundurin niðurlagdur og uppaftur tikin klokkan eitt so er tingfundurin uppafturtikin og vit halda fram við fyrstu viðgerð av uppskot til rísilógar tilmælum at seta gild fyri føroyar lóg for ferðina um fullbyrgdilsi av straff med vitari og nú fær bjarni kárasson petersen orðið gerstval
takk fyri harra formaður ja egri ein av teimum seinni røðarunum til hetta her ríkislógartilmæli og nú hava vit akkurát verið á fund um um nýggja suðuroyafarleið so eg giti at tað eru nógv ting mann heldur vildi snakka um í dag enn akkurát hetta meni hetta er eitt týdningarmikið mál hetta er forferðurina um fullbyrdilsi afstraff medvitares sum er

sum skipar viðurskiftini hjá hjá fangum og hjá kriminalforsorgini og og nágreina hvørji rættindi fangar hava og eisini hvørjar heimildur myndugleikarnar altso kriminalforsorgin hevur í mun til frælku og so víðari øh tað hevur verið í mong ár haldi eg diskuterað um um tær egentiliga ringu treytirnar sum føroyskir fangar hava tað hevur verið uppi at vent í løgtinginum ofta øog eg haldi attað er avgjørt eitt øki sum er í stóran mun forsøvnt frá politiskari síðu men sum eg haldi mann gleðiliga kann siga at tað r tað er komin ein ella onnur veking í so máta og fólk haldi eg eri byrjaði at taka tingini eitt sindur meir í álvara øh eg haldi orsøkin til at mann kanska ikki hevur viljað beskeftja seg for nógv við hesum her er tí mann hevur ikki siðvenju fyri tí hetta er ikki føroyskt ressort og av tí sama haldi eg ikki mann hevur ordiliga ta somu ábyrgdarkensluna sum mann kanska kundi havt um um kakirnar lógu í okkara hondum tá ið tað er sagt so haldi eg at allir føroyskir politikarar og allir føroyingar sum heild ynskja ati at føroyskir fangar hava góð viðurskiftir og góðar treytir og at tey kenna síni rættindi øh og tað haldi eg hevur stóran týdning tað er ein ein esensiellur partur og ein esensiellur partur av mannarættindum at vit hava hesi her viðurskiftini skipaða í nú er hetta her uppskotið eitt av tí at tit danskmálsøki so krevsta slógartilmæli og tað sæst eisini væl aftur og tað stendur eisini í viðmerkingunum at uppskotið er í høvuðsheitum donsk lóggáva sum er tillaga føroysk viðurskiftir tað haldi eg framgongur rættiliga greitt bæði í mun til hvussu lógaruppskotið er útvartað og hvat orða tilfeingi man brúkar man er egentiliga næstan bara skift tá galdandi stovnarnir út tá ið tað eru føroyskir stovnar sum skulu taka sær av tí til dømis taks og fersæelt annað og at tað annars bara verður nágreinað at mann tosar um á resthús tá tað er í føroyum annars so so fyri heldur henda lósið í stóran mun til hvørj rættindi tú hevur sum fangi bæði áðrenn og undir og eftir einum forlopi har sum tú hevur verðir innsettur at avsona eina eina fongsulsrevsing og har stendur millum annað forskelligt um hvørj rættindi mann hevur og hvørjar heimildir myndugleikarnir hava yvir fyri fangunum tað er kanska undirvorderað ella tað verður undirspælt hvussu stóran týdning hetta hevur tí at frælsistøka er eitt eitt djúpt alvorligti ynngri frá almennari síðu sum mann skal taka í fullum álvara tað er ikki soleiðis at grundleggjandi mannarættindi og rættartrygd verður sett til viks tann dagin tú fer inn á resthúsið ella fongsul ag avsonna tíne straff tvørturímóti er tað kanska tá man ska ansar serliga væl eftir at rættindini hjá

og tí haldi eg at tað hevur ræðuliga stóran týdning at hetta her er í lagi sum mann tekur samanber nøkrum av teimum punktunum sum eru í lógini tað hevur verið tosað eitt sindur um tað í morgun tað haldi eg eisini er eitt sindur meira kottligt tað er hetta her við at tað tað verða givin ávís untantøk fyri bæði hettar og hattar og tað og ein av grundgevingunum fyri tí er millum annað visse mann hevur illgruna fyri radikala ella ekstremism radikalisering ella ekstremismu og tað fortelur mær so mikið sum at hetta her er bara ein ella eitt kopi av donskum lógarteksti tí at mær vitandi hava vit ikki konkretar trupulleikar og hava ikki havt konkretar trupulleikar um radikalisering og eksteremismu í føroyum í føroyskum fongslum á resthúsi og eg loyvi mær at ivast í um handan har ásetingin er neyðug í einum føroyskum konteksti og um ikki nettupp er ásett í lógini tí at tað er ein aktuellur samfelagstrupulleiki sum tað danska tjóðvin stríðist við tí haldi at mann skal kanska fara at hyggja eitt sindur eftir tí og vita um tað nú einaferð er so øgiliga neyðugt at hava í lógini tað er í øllum førum ein ilustratión av at lóggávan ikki natúrliga er tillaga føroysk viðurskifti øh tað er forskelligt um hvat hvørj hvørji rættindi fangar hava eitt sum eg beit merki í sum eg haldi er eitt sindur óheldigt tað er tað at tað eru ásetingar um nær mann kann flyta føroyskir fangar til danmark grundleggjandi haldi eg sletki at vit skulu flyta nakrir føroyingar til til danmarkar eins og at danskar ikki flyta sínir fangar til týsklands og amerikanar ikki flyta sínir fangar til meksiko vit eiga at kunna taka okkum av øllum okkara borgarum eisini teir sum hava forbrotið seg og sum eru farligir fyri tað føroyska samfelagið tað eiga vit at hava kapasitet til at lofta sjálvi og tað er eisini ein innleittingsbøn tiltil tað sum eg haldi átti at verið tað at vit sjálvi áttu at tikið okkum av hesi her økini tað vóni eg at at politiska landslagið í føroyum sær í øllum førum sum sum tað ta konsekvensin ella tað eventuella úrslitið ósemjan liggur kanska meira í hvussu langa tíð tað skal taka men eg haldi absolutt at vit eiga at yvirtaka bæði dómsvald og løgreglu og kriminalforsorgina og alt tað sum hoyrir til í einum og tað vóni eg eisini at vit einaferð fara at megna tað krevur sjálvandi at mann hevur fígging til tað øh eitt annað sum eg ban merki í tað kristin andreasen var eitt sindur inni á tí tað er hetta her við fótleinki eg eg rokni við at í ávísum førum tá ið mann skal blíva dømdur fyri at dømdur til at ganga við fótleinki tað má vera ein nokk so linrevsing til kanska eitt nokk so lina brotsgerð men tað haldi eg átti at verið møguligt í føroyum eg haldi eg havi ett sindur trupult við at síggja hví tað skuldi verið ein teknisk forðing at ikki kunna brúkta eina fótleinki í føroyum tað ljóðar yvirkomiligt fyri mær at síggja so kanska mann kann líka fáa útgreinað í nevndini hví hví man heldur at tað er ein teknisk avbjóðing at fáa eina fótleinkju at virka í føroyum tað skuldi tað verið tekniskt og teknologiskt grundarlag fyri øh so eru tað ávísar ásetingar um nær mann kann brúka hondjørn nær mann kann brúka hesi forskelju tingini til isolatión og og at avhalda pasifisera í fanga men tað eri ikki so ræðuliga nágreiniliga víst nær mann kann brúkast av nær mann kann brúka piparsbreyð og onnur onnur valdsamboð og tað haldi eg eri rættiliga álvorligt eg veit at tað stendur ótrýskiliga at mann skal ikki brúka tað á ein órímiligan hátt men tað má onkursvegna tryggjast at mann hevur nøktandi eftirlitsmyndugleikar í mun til tað og at mann eisini til ein oghvørja tíð gevur fangunum rætt til at blíva eftirkannaði av einum lækna ella blíva annarsø tikin hondum skuldi tað verið ein verið nakað veruligan trupulleiki har tað haldi g er øgiliga týdningarmikið tí at tí at tá ið vit hava givið ein myndugleika valdsmonopol og tá tað er í ein so isolæraðun isoleraðum fasiliteti sum í einim fongslig har sum tað ikki er nógv gjøgnumskygni í av góðum orsøkum tá mann mán ansa øgiliga væl eftir at vit sum almenni myndugleiki ikki forbróta okkum ella geraokum inn á fangunum meira enn hvat vit eru heimilagi til sum eisini er eitt sum eg beit merki í kanska niðarliga í lógaruppskotinum tað er tað ati tær reglur ella tær kunngerðir sum skulu lýsast av justisministarunum skulu ikki innganga í kunngerðarblaðnum ella í lógtikindi tað helt eg vera eitt sindur áhugavert nú veit eg ikki eg helt nemlig at tað var so untrúnaðarvert at eg ikki ordliga trúð upp á at eg las rætt men tað virkar til at vera so vis tað er tilfeldi so skilji e ikki hví at mann hví tað er ynskiligt at hava eitt eitt manglandi gjøgnumskygdini á tí økinum altso at justismunesan ger nakrar kunngerðir sum ikki skulu fara í kunngerðarblaði har stendur til dømis at fangarnir kunnu lána og annars gjøgnum hyggja ella lesa hesar her reglurnar men at tæir ikki skulu blíva kunngjørdar tað haldi eg vera eitt sindur undarligt og nakað sum nevndin kanska kann spyrja inn til summarsumárin so haldi eg at ein at hava fastar rammur og góðar karmar fyri okkara fangum hevur týdning eg haldi sjálvur at vit eiga at fara undrar eina prosess har vit taka ábyrgd av hesum her økinum men annars so havi eg so skal hetta lógaruppskotið í øllum førum fáa mína vælvildu takk fyri harra formaður
ja takk so er næsturða røða djóni nols og joensen gjørt væl
fyri harra formaður hava onkrar smávegis viðmerkingar til hetta lógaruppskotið sum er eg má siga fyri meg er eitt sindur tvíbýttur í akkurá hesum her málinum tí at hetta pá sínvís hetta her við at

er betrar um nøkur viðurskifti hjá fangunum sjálvum tað ger tað meni tað gevur ikki so øgiliga góðan meining tá ið mann mistmann hyggur yvirskipað eftir økjunum og og teimum fongslis viðurskiftum sum eru í føroyum at tað alt skal fara fram undir somu kørmum sum sum eru tí at vistu vit tosa um tað sum mítt hevur verið eisini undir tá ið tað verið frammi fyrr so so eiga vit at gera tað soleiðisnar at tann tíðin sum ein fangin situr inni í fongslunum er so meiningog gevur so góðan meining fyri tað víðari lívið tá ið tá fangin kemur út aftur í lívið tað kunnu vit ikki sum undir verandi umstøðum fangarnir hava ikki møguleikar til attil dømis fáa sær eina níggjunda floks útbúgving ella ella útbúgving yvirhøvur og arbeiðir tað sama undir koma í læru hvørt á sínum eru heldur ikki møguligar so leingi sum at tað liggur har sum tað liggur tí er tað eisini hugstoytt tað sum framsøgumaðurin hjá fólkaflokkinum var inni at eingir pengar eru settir av í donsku fíggjarlógini til eitt nýtt fongsul sum hetta eitt samtløgting her hevur avgjørt at vit eiga at fara undir ongantíð for skjótt í vikuni kom eisini fram at arbeiðsbólkurin sum hevur sitið hevur mett av einum kostnaður av nýggjum fongsli í føroyum er tvey hundrað og trýogtretivu milliónir og sæð í í mun til nógvar aðrar verkætlanir sum eru so er tað haldi eg ikki so øgiliga nógvir pengar í mun til hvat nógv annað kostar tí vit skuldu hugsa um at samstundis sum vitum hetta so tosa vit eisini um at verja okkara ungu frá kriminaliteti og stoffum og øllum øðrum og tá ið vit bjóða okkara landsmonnum hesar umstøðurnar at vera sita fangar har teir eru isuleraðir stóra part av tíðini sum eisini kemur fram har teir verða sendir aftur og fram millum í danmark og og donsk fongsul og føroysk fongsul fongsli tá eru forsetirnar fyri at eitt fáa eitt heilt menniskja út í hinum endanum ikki til staðar ella tað er nógv verri og tí eiga vit og tí skal tað vera eitt krav at vit seta heta her nógv meira á breddan at vit fáa fáa hjálp inn í fongslini til hesaher okkara fangar so at vit kunnu vit fáa sjálvandi ikki bjarga øllum tað fáa vit ikki tað er realistiskt vissu vit kunnu fáa nógv av hesum fangunum út aftur í hinum endanum øsum samfelagsborgarar sum kunnu gera nyttu í samfelagnum og sum kunnu koma burtur úr kriminaliteti sum eisini kunnu vera við til atvera fyrimyndir fyri onnur sum koma í sama rennibanin hevði nær sagt so er tað ein ein tað er fyribyrging so so tað battar tað er tað er nakað sum geva eitt íkast til samfelagi hr r har tey fólkini sum hava kent tað inn á egnan kropp kunnu fortelja tær søgurnar kunnu vera fyrimyndir fyri onnur ung sum sum koma akkurát tí einki er so nevnt sum bara hoppa upp á tað lættasta fyri at tjena lættar pengar í samband við blíva lokkaður til at at smugla og hvørt á sínum hetta handlar um eina íløgu í menniskjur her eru nógvar lægnur hereru nógv familju sambond sum eru brotin her eru nógvar her eru nógvar relatiónir sum eru brotnar og tá ið tú sund fangið hevur verið í systeminum aftur og fram í danska fongsulsvesinum kanska afturog fram og verðr irsileraður stóran part so kemur tú ikki aftur til føroyar sum ein heilur føroyingur tú kemur aftur sundir brotin tað krevur at tú verður liftur upp at tú verður fangaður og tú verður tú verður tú verður sæddur sum ein resursa ein resursa í samfelagi og at tað verður at tað verður áhugi at at at tú verður interessantur aftur og tað gert tú ikki við at bara at koma úr einum donskum fongsli sum verða settur av í steinartúni sum teð bleivur sagt her her fyrr tað er ikki gott nokk og tað kunnu vit ikki sum politisku myndugleikin vit kunnu ikki standa modell til hetta her í longdini vit eiga at segta inn og vit eiga at gera tey viðurskiftini uppi í mjørka ella í einum nýggjum fongsli so góðar sum yvirhøvur gjørligt so at tey mennast og kunnu fáa teir møguleikarnar og hvussu fáa møguleikan til at rætta upp up teir skeivleikarnar sum tey eru komin út í í lívinum orsakað av kanska í nógvum førum øðrum menniskjum sum kanska hava gjørt teimum ilt vit mugu geva teimum ein nýggjan møguleika og tað skal vera í føroyum undir viðurskiftum sum vit kunnu bjóða teimum so nógvar resursur og og og fáa ein ein ein nýggjan møguleika í lívinum til at kunna lofta sær aftur hetta var bara mínar viðmerkingar til hetta her kjakið og vónandi so kann løgmaður líkasum pressa meira á enn enn tað hevður gjørt kanska higartig takk fyri
ja tað tað er viðmerking til røðaran frá sirustrember
gersovæltakk fyri harra formaður ja eg haldi djóni nóls joensen hevði ina góða røðu og serlia ether við at tá ið tú kemur aftur at visti tú kemur heim aftur sum eitt sundurbrotið menniskja og ikki fær ta uppfylging og hjálp sum tú hevur tørvð á hvat var so endamálið við revsingini kann man siga altso eg eri ikki meiningin um tað tú skalt koma út aftur hí í gásarein sum itt betri menniskja altso soleiðis at tú kanst fóta aftur aftur og fáa skapt tær ein ein góðan gerandisdag og tað er teir møguleikarnir sum í í nógvum førum eisini mangla og bara tað at okur eru komin í ta støðu at okum ikki kunnu hýsa okra egnu fangum tað haldi eg ikki eri í ordan altso at fólk sum hava hava komin ot forbróta skel at gera eitl annaðkra neld tað skulu sjálvandi kunna hýsast í føroyum tí at okur vita eisin r ett øiliga hart miliøtá iðteir fara áv landinum og tað er dupultur straffur og spurningurin er um hetta heta er eitt øki sum er so nær at menniskjum at tað kann ikki umsitast íeinum øðrum landi altso tað er hetta eru nøkur viðurskiftir sum okur noyðast at taka ábyrgd av sjálvi fult og heilt takk fyri
ja takk gevst tú væl hjá honum nólsoy joensen
akfyri harra formaður ja eg kundi ikki sagt tað púra samdur kundi gikk sagt tað nágreinari enn akkurát tað sum sirurstenberg sigur at vit kunnu ikki forvænta tað at tað eru onnur fólk sum ella sum sum hava áhuga í ati líkastóran áhuga sum vit við sjálvi at kunna gera hesi viðurskiftini betri og so leingi sum tann støðan er so mugu vit bara vóna men men nú hava et vónað í so nógv ár og tað stendur við at at tað tað sum er lagt fyri dagin av av danskasms skiftandi bæði í høgru vinstru samgongu tað er ikki gott nokk og tí kann bara pressið og og tað frá okkum okkum sjálvum vera viðvirkandi til at vit arbeiða fyri hesi sakiniokkara landsmon til frama vit kunnu ikki vænta tað at onnur gera tað fyri okkum hetta er enn eitt dømi um at at tíverri so so lata tey kanska standa til í í alt ov stóran mun takk fyri harra formaður
ja takk næstu røða verður løgmaður báðar
steinielsen ger su væl ja takk harra formaður tað er soleiðis at hetta málið sjálvandi fór at snúgva seg nógk so nógv um tað sum eg eisini roknaði við og tað er kanska eisini tí tað e eitt samanfall í at tannparturin av tí frágreiðingini sum hevur verið gjørd viðvíkjandi kriminalforsorgini har undir fongsilsviðurskiftin í føroyum er akkurát kannmann siga endalig og komin alment fram men hendan lógin snýr seg í stuttunum sum tað eisini verður væl lýst her í kjakinum í dag at tryggja at tann sum verður revsaður fær nakrar møguleikar og ikki verður kann mann siga tikin nøkur frælsisrættindur frá uttan sjálvandi tað at mann sjálvandi í sær sjálvum verður frátikin síni rættindi við tað mann verður revsaður tí mann hevur forbrot seg og endamálið er eisini at mann skal fáa uppbygt hesar persónarnar aftur sum einaferð hava ella nakrar fyri lívinum koma at traðka við síðunum av tað er í stóra heila endamáli við hesi lógini at geva rættartrygd til tey sum eru dømd onkursvegna og tað roynir mann so at skriva niður her tað er ikki tí tað kemur henda tann heilt stóra broytingin á nógvum økjum hetta eru vanligar mannagongdir sum hava verið galdandi í tá in verður fongslaður í dag men tó eru nøkur nakrar broytingar og kanska serliga tey sum eg fari at tríva eitt sindur í her h onkur hevur eisini spurt um hví ger mann ikki fótleinkisskipan í føroyum til dømis og har er tað soleiðis at að tað stendur í frágreiðingini eisini at tá tað kemur til fótleinkju so er fyri sovit havi eg fingið staðfest at tøknin er fyrsovur ta í lagi men tað krevur kann mann siga tað eftirlitsfunktiónirnar og tað sum er tá ter fótuleinkir er nokk ikki heilt í lagi enn men tað hevur mann so sett ein bólk at arbeiða nærri við og hyggja nærri eftir um hetta er ein skipan sum vit eventuelt skulu brúka í føroyum men tað stóra broytingin kann mann siga sum eg síggi so nakað positivt fyri teir føroysku fangarnar tað er hetta her at vit royna at seta eina skipan í verk eina royndarskipan við útgongu tað vil siga ati at onkur sum er innsettur í fongsilstíðini sleppur at liva rímiliga frítt og vera uttan fyri kann mann siga teir føstu rammurnar í fongslunum áðrenn tíðin er farin og tað er nakað heilt serligt sum eg gjørd ein skipan sum hevur royndarskipanin gjørd fyri føroyar og tað síggi eg í øllum førum sum at vera øgiliga gagnligt og ráðiligt at gera hendan møguleikan í føroyum og serliga serljósini av at vit ikki hava hesa her fótloinkisskipanini í øllum førum enn men eg vóni at hendan skipanin kanska kann hepna so væl í føroyum at vit framhaldandi eisini skulu kunna hava tað skipanina

eitt annað sum mann eisini leggur upp til er sjálvandi tað at mann skal gera tað møguligt at fáa fangar í innsetingartíðini skilta fleiri hattir ta vil siga bæði innan fyri arbeiði innan fyri útbúgving og er tað trupulleikar við rúsevni o so víðari so skal mann eisini lofta teimum og eitt annað sum mann hevur sett sær fyri og sum mann er samdur um er at mann skal finna ein loysn fyri hvat ger mann tá ið fangar sum í dag sita niðri viesi dómurin oman fyri hálvt annað ár hvat ger mann fyri at lofta teimum tá hesi verða leyslatin aftur tí í dag er tað soleiðisnar at vit hava onga fasta skipan tað verða faktiskt sett av niri á vaglinum ella hvar tað so er í føroyum á flogvøllinum og har nú eru ta eg leyslatin ger so væl og tað er jú fyri nógv øgiliga svórt at koma inn aftur í eitt vanligt lív tá tú hevur sitað í fongsli í nøkur ár ella longur enn ált annað ár í øllumfyri og verið í útlandinum og kanska mist nógva tínum øsosialum sambond og familjusambondum og sovíðari og har er mann púra greiður og sigi tað at har skal mann fáa orðna tey viðurskiftini sum skjótast nú eri eg inni á frágreiðingini um kriminalforsegnar generelt sum er ein for leingin kanska av hesum her kjakinum vit hava havt í dag um hesa lógina í sær sjálvum men eg trúgvi at tað kann í øllum førum vera viðvirkandi til at vit fáa møguleikan í øllum førum fyri at tað hepnast hjá fleiri av hesum at koma út aftur sum ein betri borgari og verða integreraði aftur inn í tað føroyska samfelagið tá verður seg um tað skal fáast í viðgerð á onkrum stovni ella tað skal leigast ígjøgnum systemið og at kriminalforsen onkursvegna kemur at gera avtalur við í hesum før um er tað so almannaverki við tí sosiala skipanir sum koma at standa fyri tí

fongsulsviðurskiftini í føroyum so haldi eg vit hava kjakast rættiliga oftani um tað her á løgtingi og har má eg bara siga og staðfest enn einaferðinar at tað er eingin ivi um at úú siga allir men teir flestu donsku politikararnir vita hvar vit føroyingar standa á tí at vit ynskja okkum ein nýtt tíðarhóskandi fongsul í føroyum soleiðis at vit kunnu geva ta somu tænastuna til varaldsfangar tey sum eru dømd og so víðari inn at sita í føroyum sum í restini av ríkinum tað er tað klára ynskið sum eg havi ført fram fleiri ferðirnar bæði yvir fyri ndanska løgmálaráðunum yvir fyri statsministarunum og eisini yvir fyri øðrum donskum politikarum har tey hava havt høvi og harumframt hava teir føroysku fólkatingslimirnir eisini gjørt vart við tey viðurskiftini fleiri ferðirnar og tað er soleiðis at nú er ein samráðing í gongd í danmark har mann skal gera eina fleiriársavtalu viðvíkjandi kriminalforsorgini og í tí sambandinum verður arbeitt fyri ati tað verður tikið hædd fyri teimum ynskjunum sum eru úr føroyum og vit í frágreiðingini ið bleiv framleigd ella blivin almennir um dagarnar har framgongurn eisini púra greitt at tann eg vil siga tann einasta loysninn sum er haldfør serliga upp á longri sygt er at byggja nýtt fongsul at fáa nýggj høliðsviðurskiftir tiltil varaldsfrangar og til innsett sum enn tað vit hava í dag alt annað verður lappaloysnir og vit hava eisini eitt ynski um at føroyskir fangar skulu sita í føroyum og ikki verða sendar av landinum og tað klárar tann tær høluðsumsóranir hava í dag og og tað er eisini ein avbjóðing við plasering og so víðari fyri at kunna menna tey innsettu meðan tey eru har ella varðaldsfangar tí er tað púra greitt og tað framgongur eisini klárt av frágreiðingini at tað er tann einasta loysnininn um somu at siga um mann skal kunna dagføra og og framtíðartryggja tey viðurskiftini í føroyum so tað haldi er komið greitt fram og tað er eisini gott at løgtingið hevur staðið saman við einari samtyktu løgtinginum um at tað er tað vit ynskja í føroyum tí tað vit vilja hava í føroyum tí at tað at fáa tenn eykastraffurum ha verða sendir áv landinum til at sita á dóm er ikki nøktandi tey fongsviðurskiftini vit hava við tí frástøðu tí bil liggjunoydda hevur er heldur ikki nøktandi og tað blandið sum er ímillum tey innsettu er heldur ikki nøktandi tí er tað tað at vit siga at vit hava eitt ynski og tað er eitt nýtt tíðarhóskandi fongsul so eg veit ikk um eg skal gerast so nógv eg haldi iki fórat gera sær nógar meoir burtúr hesum uppskotinum hetta fer so í nevnd og har fær tað sjálvandi ta viðgjerð tað skal hava og har er eisini høvið at seta spurningar um tað skuldu verið okkurt sum stingu seg upp men eg haldi at tað er gott at vit fáa dagført hesa lóggávuna ella sett hesa lóggávuna í gildi hon hevur verið alt ov leingi ávegis í tvey túsund fyrstu ferð mann helt at nú var næstan komi á mál og so bleiv tað spakuliga tikið upp aftur men so kom rættargangslógin ímillum har mann helt at hon hevði meira skund at fáa hana gjørda men nú er so hendan komin á borðið og nú vóni eg at løgtingið eisini fær givið hesum borgarunum hóast tað eri komið skeivt fyri hesa rættartrygdina sum hetta uppskotið er ætlað til at geva teimum takk harra formaður
ja takk fyri so hava okur viðmerk á tað fyrsta teg sirisdreppur
gersovæltakk fyri harra formaður ja eg haldi at tað eru umstøðurnar sum okara fólk hava í dag sum sita dóm ikki eru nøktandi upp á nakran máta og løgtingið hevur eisini staðið saman um at senda ta áheitanina víðari at mann ynskir at fáa dagførd viðurskiftir og nýggj viðurskiftir tí at í løtuni er tað ikki gott fyri nakran og tað er nokv fleiri avbyrgingar enn neyðugt til dømis og soleiðis sum okkur hava fingið tað upplýst so eru tað ikki altso so eru ikki pengar settir av til at fara at gera nýtt fongsul nær vita okkum nærri frá tí nær verður tað endaliga avgjørt also hvussu verður pressað á fyri at fáa tað framt øtí at httahetta eru hetta er ein uppgáva sum mann ikki hevur brúkt nóg væl frá danskari síðu tað e eingin ivi um tað
ja takk ger so væl tá túka
ja takkar formaður tær samráðingarnar um eina fleiriársaftalu saman við kriminalforsøkinum eru í gongd og nú hevur verið upp ella sagt her á tingi í dag at eingin pengar settir av tað er fortíðliga at siga enn tí at tað hevur jú verið avtalu í danmark at mann skal brúka meira pengar til hetta økið til kriminalforsøkinum í danmark og løgmálaráðurin hevur fingið til uppgávu at finna fígging til tær betur hvørt skulu vera og tær samráðingarnar eru mær upplýst sett á deyðleina á at tær skulu vera komnar á mál í hesum árinum tað vil siga at mann frá fyrsta januar tjúgu tveyogtjúgu skal henda avtalan vera galdandi sum er gjørd millum flýtsku flokkarnar í danmark og har veit eg at føroysku fólkatingarumboðini hava í fleiri umførum eisini verið á fundi bæði við løgmálaráðan og á aðrar politikarar í danmark seinast eg hevði so viðurskapin at verða vendað var við danska løgmálaráðan tað er ikki meira enn eini fjúrtan dagar síðani tá ið verða fundin í keypmannahavn so hetta er ein mál sum allar tíðirnar eru røningur í og eg vóni at vit eiga at náa málunum tí at vit hava staðið sum væl saman her heimanífrá í hesum

fyra eina viðmerking ger so væl ja takk harra formaður eg hvakk eitt sindur við tá ið landsstýrismaðurin nei løgmaður nevndi at at fólkatingslimirnir onkursvegna høvdu ein leiklut í esum er málinum tí at so alt sjálvt um fólkatingslimir kann mann hugsaður um tað men hetta hetta eigur at vera mál millum føroyskar danskar myndugleikar at fáa loysn
og eg haldi at at má ikki onkursvegna billa sær inn at at ð ikki er ábyrgdin hjá løgmanni g og fari á landsstýrið at fáa hesi viðurskiftini upp á pláss tí tað er tað tað hevur tosað um hesu viðurskiftini øgiliga langa tíð og viðurskiftini eru øgiliga lítið virðilig fyri fyri føroyar sum framkomuð samfelag so tað hevður gott visum mann kundi fingið eitt sindur eitt sindur týðiligari at vita frá løgmanni hvat er tíðarætlanini fyri nær væntar løgmaður at vit hava eitt eitt nýtt og tíðarhóskandi fongsul í føroyam takk fyrija takkger sovæl
ja takk harra formaður sum er nevndur so er tað ringt at seta dagar ella á datu á men eg kann siga so mikið sum at í hesi frágreiðingini sum hesin her bólkurin av embætsfólkum føroyskum og donskum hevur sitið so verður sagt tær ati eg haldi allar lampuro sum og siga lýsa grønt tá tað kemur ti at byggja nýtt fongsul tað er verri tá tað kemur til umvælingar og forbetringar og sovíðari á verandi stað staðseting og út frá tí sigur mann at í tvey túsund og seksogtjúgu eru ein nýtt fongsul bygt í føroyum men sjálvandi tað krevst at danskir myndugleikar tað eróst eitt danskt málsøki at teir seta neyðugur resursurnar av seta neyðugur pengarnar av og tað er har sum teir donsku nei orsaka føroysku fólkatingslimirnir á fólkatingi hava eisini verið í samband við danskar politikari fyri at fáa tað upp á pláss og tað at mann stendir saman tað at løgtingið hevur samtykt hetta at vit ynskja nýggj fongsul tað at vit taka samráðingar upp í fleiri førum við danska løgmálaráðnum og statsminstarunm og suvíðari her heimanum frá føroyum umframt at føroysku fólkatingsumboðini eisini hava verið á vánaðin tað ger ikki sakin av verri fyri føroyar takk hara formaður
brandur sandoy
vviðmerking ger suvæl takk fyri harra formaður ja tað er at fegnast um at løgmaður tekur hetta málið í álvara og arbeiðir yvir fyri donskum myndugleikum við at fáa okum eina avtalu í lag um hetta her við at fáa eitt nýtt eitt nýtt fongsul í føroyum tað er tað er alneyðugt og tað er e kutt øheg eg undrist bara eitt sindur á hví ið tað ikki er meiri gongd í hesum málinum inn tr vit hava í hesum forðóðinum samtykt einmalt tá at vit skulu undir eftar ella at atvit vilja hava danskar myndugleikar at dagføra tey viðurskiftini byggja nýtt fongsul og og hví gongur tað ikki skjótari vit hava tveir fólkatingslimir eisini sum burdu kunnað arbeitt fyri hesum málinum eg rokni við at teir arbeiða men men manhoyrir bara einki um tað tað er hugstótt at einki er sett av yvirhøvur í ídonsku fíggjarlógini til hetta og og tað hoyrist einki um hetta tí eg haldi at at vit mugu streingja upp aftur meira á tá ið danskarar kunnu brúka trý hundrað milliónir til at seta ein ein radarup
ja takk
ssja takk harra formaður nú er tað soleiðisær at mál skulu fyrireikast og tá tað verður sagt ter at einki verðurgjørt við tað so haldi eg ikki tað er rætt tí at síðani tann samtykt bleivr samtykt siggurt er tað næstseinasta vár um eg minnist rætt altso á várið fyji álum øðrum árum síðan hendan her samtyktim bleiv gjørd løgtingið um iki minnist tað rætt síðani tá er hendan frágreiðingin gjørd sum er gjørd í trimum pørtum og tann síðsta síðsti parturin kom á borðið hjá mær fyri nøkrum døgum síðan har ið mann greitt staðfestir haldi eg út frá frágreiðingini at ein nýtt fongsul er veðurin at fara og tað hava verið gjørdar ávísar fyribils kat man siga skiksitekningar og annað sum skaldekka tann tørvin mann metur og har verður mett at framtíðartørvurin fyri at dekka hann at man skal byggja fongsul til tretivu samla a so samla sæð tretivu fangar tað vil siga bæði varaldsfangar og og dømdar fangar og tað er tað tørvurin manni metr so har er eitt gott fyrieir við gjørt tað sum manglar nú er at fáa politiskt avstemma at hetta er tað vit gera og tað manglar og tann prosessin er í gongd í løtuni
ja takk so er tað gjónur nolsoy jú
posen gersuvælja takk fyri harra formaður og takk tiløgmann tí hann eg havi var og hana at hann ger sítt sítt í hvussufer til at fáa hesi viðurskiftini upp á pláss øog tað er eisini haldi eg eitt utomativt krav haldi at vit eiga at ikki at góðtaka nakað annað uttan eitt nýtt fongsul og tað er nemliga hetta her tí eg nú havi fingið svar upá e ætlaði at spyrja um um tíðarhorvussongtina í hesum her men sum tað ljóðar so so er gongd á málinum og vit snakka um kanska hava eitt mál fram tvey túsund seksogtjúgu tí at óansæð hvør løgmaður situr so er tað ikki gott at hava sitandi á sær at vit sum tjóði líka sum hava heimsmet í hesum her resolatiónunum og at vit senda fangar aftur og fram tí vit í síðsta enda eisini skulu hava tey her heima og fáa tæir til samfelagsborgarar so tað var meira bara ein viðmerking til atat gongd á málinum og at vit kanska ikki tí eg skal fortelja løgmann hat han skal gera men at koma men kanska við einum ráðum um at vit kanska eisini brúka fólkatingslimirnar til at undirbyggja samtyktina her frá løgtinginum at vit líkasum standa saman um hatta málið takk fyri harra formaður

ja takk hrar formaður ja tað er soleiðis at fólkatingslimuirnir hava verið inn yvir hetta her allan vegin og eg veit at teirhava verað á fundum við danska løgmálaráðnum eisini og harumframthavi eg brúkt høvi í nú í summar ella heyst har iit hava verið faktiskt fleiri nevndir politiskar nevndir og ein kunningarferð varð gjørd eisini fyri fólkatingslimin í føroyum og á teimum fundunum havi eg so eisini gjørt vart við at vit hava eitt ynski í føroyum um eitt nýgt fongsul tí at fongsviðurskifti ikki eru galdandi so kannmann siga eg havi alla tíð roynt at tosað sakina og víst á at vit ynskja at vera ein partur av hsíni nýggja nýggju semjun skal gerast politisku semjian skal gerast í fólkatinginum nú hon er í samráðingarner í gongd nú at vit eru ein partur ella føroyar og føroyskt nýtt fongsul er ein partur av tí og nú mugu vit so síggja hvønn veg tað so ber og eg vóni at vit fáa okkara part av tí og tað er eingin ivi um at støðan í løtuni er ikki nøktandi og tað haldi eg eisini at danska politskaskipanin væl og virðiligar kunna um og vitandi um og hon eigur eisini ataka at til tey viðurskifti sjálvandi
ja takk so er tað síðsti viðmerkjari tað er ódvar jacobsen
gers væltakk fyri harra formaður ja eg haldi at man kann siga tað at løgmaður hevur verið virkligandi í holt við hetta málið síðan løgmaður tók við og kanska hevu hann eisini ein avbjóðing verið í tí langa løpunum at vit kanska í fleiri førum hava verið í mótstreymi niðri í kristiansborg tá ið tað kemur akkurát til hesi her málini at gera eitt samarbeiði millum føroyar í danmark tíma ætlanin ynskja at yvirtaka so fær mann ikki kempa við at gera tað betri her heima o tað haldi í tannkamiðjini er kanska betri í dag í fórholdin kanska kundu veri í fleiri ferðir og mann kanska arbeiðir okkart jótt borg er felag saman við ábyrdarhavara í føroyum soleiðs at mann kann gera eit samtstarv í staðin fyri ert tú í móti arbeiði so fært tú heldur ikki djúpt inn í sakina fyri at fáa nakað henda so at er allir møguleikar fyri og eg vóni so inniliga at tað rættiliga skjótt sæst at vit fara at fáa eitt eitt fongsul her heima sum vit kunnu hava fangar gjákkum sjálvum her í í egnum landi takk fyri harra formaður
ja takk
gerso væl løgmaður ja takk harra formaður tann frágreiðingin sum nú er liðug hon byggir jú á fleiri elementir eitt av elementunum er hetta nýggja fongslið tað er tann eini parturin sum er rættiliga týdningarmikil ella eg vil siga alt avgerandi fyri at fáa tað at fungera upp á longri sygd tað eru nógvir aðrir tættir í frágreiðingini hetta snýr seg um kriminalforsorgin í síni heild hvussu geva vit hesum her borgarunum nøkur rættindur nakrar møguleikar soleiðis at tey kunnu menna seg hóast tey eru komin skeivt fyri og tað er tað sum tann frágreiðingin stóðrheila gongur út uppá eg haldi atað er ein rættiliga grundig og væl gjøgnum arbeiðis frágreiðing sum vit avgjørt kunna brúka frameftir til at fáa hesi viðurskifti upp á pláss og tað er tað sum eg havi havt sum mál og tað er framhaldandi málið at fáa tey viðurskipapláss soleiðis at vit sleppa undan at senda føroyingar av landinum at sita á dóm tað oyrir ongastaðnis heima at vit kunnu geva teimum tilboð her heima va sæg útbúgvingartilboð arbeiðsmøguleikar og sovíðari og liva tað rímiliga frælsa lívið sum mann kann aðrastaðni hóast mann er komin skeivt fyri og tað er tað sum eigur at vera málið at vit bihandlisaborgararnar væl hóast tey eru komið skeivt fyri í samfelagnm takk formaður
ja takk so var hatta málið avgreitt til fyrstu viðgerð og tað varðu beint í rættarnevndina næsta málið á skrá tað er løgtinsmál nummar nítjan tvey túsund og einogtjúgu og tað er eykajáttanarlóg fyri oktobur tjúgu einogtjúgu uppskotstillara jørgun niclasen eg skal biðja um framsøgufólk ja og so er tað ein viðmerking afturat í sambandi við hetta málittað at mál nummar tjúgu tvey túsund g einogtjúgu sum snýr seg um løgtinsmál í løgtslóg um stuðul til avlýstar tónleikarfestivallarí tjúgu einogtjúgu sum stdri er jens arana hesi biði málini verða viðgjørd undir einum saman so skal formaðrin biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað beini johannesen fyri tjóðveldi erta potarenatigvu fyri sambandsflokkin er tað erhard joensen fyri miðflokkin er ta billjustinussen fyri javnaðarflokkin er tað eykun samuelsen og fyri framsókn eta rutt vang fyrsta at røða verður beini johannesen ger so væl
takk fyri
ja vit hava tvey mál til viðgerðar fyrstara eykahjáttanarlóg og so eisini eini hjálparpakki til tónleikafestivollar og hyggjavið fyrst at eykahjáttanarlógini so er hon á hundrað og átta milliónir og tað er til raksturin og síðani er tað ellivu komma seks fimm milliónir til løgur og hyggja at at tí sum er til rakstrur so er tað av øllum so er tað tveyogfjøruti komma fimm miliónir sum eru til lógarbundið og níggjuoghálvfjerðs hold til rakstrurstuðul annars og harumframt so er tað sparingar funnar innan tað bæði lógarbundi og rakstur sum mann kemur har mann finnur sparingaruppá trettan kommal fimm mliónir so at tað blívur til

so tá ið sparingarner tiknar av tí lógarbundina so er tað fimmogtretiv uma ein millión tilsamans

eitt kann vera at mann hevur undirposenterað frá landsstýrissíðu av

tá ið fíggjarlógarviðgerð er at mann í fíggjarnevndini sker av lógarbundinum og hygg mann at tí sum eru í eykajáttanarlógini so sær mann til dømis tað atav lógarbundinum so er lestrurstuðul har mann gjar n meirjáttan ápp á fimm miliónir og hygg mann eftirtil fíggjarlógarviðgerðina í í fjør so fíggjarnevndin skar eisini avlógarbundinum akkurát til lestrarstuðulin so í hesum førinum so kemur tað okkum altr um brekku so at tað mugu vit hvørtfalt ansa eftir eisini tá vit koma tilfíggjarlógarviðgerðina í ár at mann

og stuðul annars soistekur okkurt av tí so er millum annað heilsu trygt har eru tíggju milliónir í hesari játtanini morjáttan

henda játtanin hækkar øgiliga nógv alla tíðina og gjaldið bleiv hækkað í fjør men mann fann ein ikki nakra semju um nakra nøkur átøk ið mann kundi gera fyri atsteðga vøkslum um útreiðslunum og so kann man spyrja hvat skal mann gera við tað mann kann ikki blíiva bara við at hækka gjaldið haldi eg sjálvur alla tíðina við við tí somu ferð sum útreiðslurnar vaksa eg haldi at mann burdi kanska hugt nærri at millum annað heilsutrygd og spurt seg um tað eru nakað harpeint sum mann kann gera fyri tað at játtanin ikki hækkar so nógva alla tíðina og tá tað kemur til korona so verður tað eisini sett av her beint millum annað eitt sindur til koppseting og eisini til koronu kanningar tólv komma sjey milliónir til koronukanningar og so kann mann spyrja seg sjálvanog tað er fyri at mann kann kanna ari út so kann han spyrja seg sjálvan hvussu leingiæflanu framhaldandi í holt við kanningar tí at í fíggjarlógaruppskotinum fyri teveytúsund og tveyogtjúgu so er einki sett av til koronukanningar og meini heldur ikki nakað til koppseting hóast mann nú kanska tosar um at fara í holt við at bjóða traðja prikið út eg haldi taðer gott eisama fór í gngd tahesin her parturin fyrr so í fíggjarnevndina at man kanska eit sett teir spurningar spurdu altso hvussu leingi ætlan at halda fram við millum annað koronukanningum tí at at hyggja til at tí sum mann játtar bæði nú herbeint og eisini tað sum er fíggjarlógaruppskotinum so so er tað kortfar bara pengar til árið út sum hann ætlar og so kann mann spyrja gestmanntaella ikki ein moirjáttan sum er her tað er serviðgerð uttanlands tað varð tað soeis sær attað pleiv lækkað við tveyogtjúgu miliónum í apríl iar í tí eykajátanalóginu sum var tá tí væntaði ikki atmann fór at brúka ella mann fór af senda so nógv fólk av landini tilserviðgerð orsakað av korona men tað hevur mann tann søgan so broytt og mann hevur brúk fyri eina morjáttan upp á fjúrtan milliónir og harafturat so vórðu tað eisini fýra milliónir splivi tiknar av flutningi í sambandi við særviðgerð sum

so tá tað kemur til løgur so sama tar tá tað kemur til havnir har fær skúva tann lendingin har eina millión meir og og hon hevur hon hevur verið gerin ir og on kostað eitt sindur meira enn mett meðan tann í mykinesi hevhevur mann tikis tær tvær miliónirnar sum vóru a av mann heldur fer at brúka tað komandiar tí tað er ikki veðriað enn

tørvur á at mann ger okkurt og so er tað eisini setiskannarin verandislitin og mann ætlar at bíleggja ein nú tað er trettan komma tvær milliónir og sum verandi handeslitin og bíleggaði hjá bíleggja vit ein nú so fáa vit heim til komandi ár og er tað sum so eisini kanska asara raðfesting í her annars er tað nokk so nógv sum eru bæði í lógarbundi og kanska orsakað av korona har meir meir útreiðslur og annað

tríggjar komma tríggjar miliónir sum mann setur av tann hjálparpakkin kostar fýra komma tvær fimm men við avlop frá tí hjálparpakkanum farar til listafólk og almenn gagnligt so

og tað sum eg kanska havi hug at undrasær eitt sindur herpeint t er tað at seinasta ár tá ið mann hevði ein hjálparpakka til festuvallar tað meini eg attað v brúkt tær tvær milliónir so eg hugsi at vita hevta veruð gott bæði í fíggjarnevndini og mentanarnevndini at mann kanska hugdi at hvussu altso er tað fýra hvar hesi fýra komma fimmogtjúgu koma frá akkurát og hvær hevur mann kanska fingið tað talu frá men annars er uppskot tað sama sum seinast har freist er at søkja fyrsta desembur og so og tað er ikki longu tíð til tað so tað handlar vónandi kunnu vit bara skjótt at í hesum málinum

ja fáa tað skjótt t akurett somhat kann søkja og annars hevði tað eisin verið gott at kanska fingið at vita tá tað kemur til nú nevndi koronukanningar og annað annars í áðni at sum heild nú kemur at jálpa pakki e beint eru aðrir á veg eisini ogella ar tað tørvur av tí ella ikki og nær kanska sigur mann at tað er liðugvirtí vit hava havt fleiri hjálparpakkar innan alt møguligt og tað er kanska verið gott at fingið at vita eisini tá mann ferr gongur fíggjarlógina ummann kaska væntar nakað í hasum førunum men sum so so er kanska ikki so øgiliga í hesum her eykajáttanarlógunm tað er nokk so nógv raðfestingar ella lítið av raðfestingum men mest merjáttanin til legarbund e rakstur nokk so nógv orsakað av koronu eisini men vónandi so at mann kann skal læra av hesunm her til komandi ár at ikki skerja ov nógv í legarbundið og at ja vónandi so er korona at ikki nakað sum spælir so nógv inn til komandi ár takk fyri har forma
ja takk tað var ein viðmerking til røðaran frá potareynatrúgvu
ger so væl ja takkfyri formaðurin beinir joensen royndi at johannelsen royndi at at gjøgnumganga hesar eykarættannarlógirnar men eg haldi at tað sendur nokk so nógv a tað ereitt sindur løgið at standa við viðgera einar eykarættanarlóg frá eini borgarligari stjórn har sum tað eru so nógvar feilmetingar altso tað eru so mikið nógv sum er ikð r stórar at mann fær illgruna um at tað eisini eru undirbircitering í tað má eg siga tað tað tað virkar øgiliga løgið sær út sum mann ú pyntupp úrslitini longu í undanfarnum fíggjarlógaruppskoti og tað førest so sjálvur fram til hetta fíggjarlógar uppskotas fyri tvey túsund og tveyogtjúgu at at er tað sum mann eisini ger har ið haldir tað er upp aftur fleiri ábendingar um tað bæði í fíggjarevni í fíggjarnevninum longu nú so so so samgongan má má so byrja at at taka taka ser søguna eitt sindur sær í álvari tí som nú eru so sær út sum hann undirbirgiterar fyri at fáa tølina at síggja penari út takk fyri
ja takk ger so hvat meinir
jjohanesen takk fyri hara formaður eg nevndi millum annað røðuni hjá mær at heta hevi undirprosjektering tað kann ein sor an trupulleiki og nevnd sum eitt konkret dømi í hesaeri eykajáttanarlógini har mann játtar meir tillestrarstuðul í lógarbundinum har mann millum annað í fíggjarnevndini tók skaðr av lestrarstuðulum so hatta er nakað sum mann má í fíggjarnevndini kanska ansar eitt sindur ansa sær eitt sindur tskjótt til at tað kemur aftur um brekku men annars so eisini sum eg nevndi so er nógv orsakað av korona sum er í her á yms orkun og so kansn eg spyrja seg ja tað er øgiliga ringt at kann síggja framtíðina hvussu støðan verður hon broytist alla tíðina viðvíkan korona men millum annað tað at vit hava játtað nú játtar vit pengar til koronukanningar ári út men tað er einki a fíggjarlógar uppskotinum til tvey túno tveyogtjúgu sum kann spyrja sær er tað tí at vit gevast fyri at kanna tað ella ætlar mann at kanna tað so kanska aftur koma við einum so akurát hburdi tað eisini kanska veri eit sindurbetri planlagt tá mann hugsar um koronatakk fyri
ja takk so er næstur at røða eygrundshámoldtsen ger so væl
formaður hetta er so tann næstaeykaátnin hjá í ár hjá hesari samgonguni og mann kann siga tað ati eykajáttan hesatíðina av árunum tað skuldi givið eina rímiliga góða mynd av hvussu nær teimum ásettu játtanunum á fíggjarlógini mann hvussu nær veruleikanum tær vóru tá ið mann gjørdi fíggjarlógina tí vissu eg minnist rætt so sigur játtanarskipanin at tað skal verða veruleikakend tøl sum mann leggur fyri ein dag og vit plaga so vanliga at hava tvær eykajáttanir ein um várið og ein um heystið og nú skuldi mann so sæð hvørjar kontur mann hevur yvirmett hvørja mann hevur undirmett hvørja mann kanska slett ikki hevur mett tí at til dømis eitt sum skipasmíð sum er afturvendandi har plagar mann at hava somu upphædd ár um ár um ár men so kemur mann við einari eykajáttan tá ið fleiri umsókn eru komnar inn og so er tað eisini tær konturnar sum mann onkuntíð sær har te verið ósemja millum fíggjarnevndina og landsstýrið har landsstýrið hevur lækkað nei fíggjarnevndin hevur lækkað onkra kontu og tann metingin helt ikki sum vit til dømis síggja í pensjónum her hendan eykajáttanin hevur so eitt hall á hundrað og átta milliónir og taka við so tí sum var í vár so var hon hevði hon eisini eitt hall visti mann sær burtur frá nøkrum eingangsinntøkum avtøka av fíggingargrunninum sovíðari so hevði hon eisini eitt hall á hundrað og fýraogtretivu milliónir so samla sæð er tað tvey hundrað og og tveyogfjøruti milliónir syrka halli nú veit eg gott at tað eru komnar aðrar eingangsinntøkur sum mann so leggur upp ímótir meni meni eg eitt afturat sum eg ikki ordiliga eri vís í men hetta her við eysturoyartunlinum tað er so ikki komið eg veit ikki um um tað forfellur í ár men so verður hallið tað størri kanska en trý hundrað milliónir hog mann sær eisini at so at tað hetta her við at eykajáttanirnar eru so stórar tað kann tað kann mann diskutera um tað er fyri at fáa eitt penari úrslit at byrja við og at mann kanska undirprosjenterar eitt sindur nú sær mann so í hvørfalli at mann hækkar raksturin við í hesari eykajáttanini við einu seksoghálvfems milliónum sjeióghálvfems milliónum og løgurnar við eini tólv og tað er so sjálvandi ymiskt her eru nøkur ordiliga stór tøl til dømis landssjúkrahúsið har trýogtretivu milliónir bæði til koppseting og til ymisk onnur ting og eg síggi at tey smáog meir eyka rakstur eisini meðan eg síggi atklaksíkar sjúkrus og suðuroyasjúkrus tey fáa bara meir eykajáttan til koronakanningar men ikki nakað við øktum rakstri so tað kundi mann sett spurt másteknin við um um har ikki eisini kanska manglaði nakað so er tað tær lógarbundnu har er tað so sum onkur verið inni á har er tað stutningurin og stuðul til lærupláss sum hækka við tíggju milliónum tilsamans og pensjónirnar innan almannaøki har tað næstan sekstan milliónir tað er eitt øgiliga stórt tal og har er tað serligani hett her við hægstu fyrita pensjón sum sum aftur nú er farið at eksplodera og har hugsi eg at í nøkur ár hevði mann eitt øgiligt fokus á arbeiðsfeman tiltøk og kannaði og royndi at framskrivað og so víðari nú er tað fyritíarpensjónin ber tað ikki til at framrokna eitt sindur neyvari eg haldi tað vara ellivu milliónir skuldu afturat upp á fyritaar pensjónina ber tað ikki til at framrokna eitt sindur mann veit hvussu nógv hava miðal miðalfyri taar pensjón og hvussu nógv ár tey hava verið í tí skipani og tey sos nógv søkja hvørt ár um at sleppa longur upp og sovíðari kanska kundi tað verið eitt sindur neyvari htað er bara ein spurningur og so er tað ein onnur ein løga sum líka ætlaði at nevna het her við mediotekniskt tól har har játtar mann trettan milliónir afturat í íløga í ár tað er alt gott um tað tað er ikki nakað galið við tí tað er nøkur tól og mann kann so flyta tag yvir um næsta ár eisini men tað er eitt øgiliga stórt tal tá mann hugsar um at vanligan eru tíggju milliónir settar av til tað og sum visti eg hevur hugdí rætt so er tað eisini bara tíggju milliónir settar av næsta ár so ein eykajáttan sum er meira enn mann vanliga prai at brúka í einum ári tað er eitt rættiliga stórt o trivnaðartænasturnar har er tað fleiri ting sum mann vanliga ikki sum mann ongantíð leggur upp fyri í fíggjarlógini og tað er so hetta her við fólk sum koma inn seinalaskadd ella einstaklingarfyriskipanir sum koma óvart á hvørt ár kann mann siga og tað er ikki nakað sum bara er hent beint nú men sum vanligani er so er tað hetta her uppskotið um heta her eykajáttanin til stuðul til tónleikafestivalar eg haldi tað er øgiliga gott at mann stuðlar at mann at mann valdi at stuðla festivalinum tá man nú avlýsir teir men vist vit minnast í summar hvussu hvussu hvusu hatta harhvussu veit eg ma siga óskiljandi alt fór fram fyri fyri fólkið at mann hevði drotningarvitjan um mann hevði onnur tiltøk tey helt mann uttanfyri og so avlýsti mann stevnurnar norðoyastevnuna í vestanstevnuna og festivalarnir tað var hvussu er óskiljandi fyri vanlig fólk men mann má vera glaður fyri sjálvandi tað at tað nú kemur eini ei eitt endurgjald til tey so kann mann so spyrja hví eru ikki onnur við hví er tað bara tónleikar festivalar hetta her sum eitur hjálpirpakki til til dømis ketring vinnuna tað er har hevur mann hvussu hoyrt um at tað eru fleiri sum eru tungum sjógvi og kanska onkur er hildin uppat eisini so at tað kundi møguliga verið við vildi eg hildið tí at tað er jú eisini ávirkað av korona so at ja og og ja og so nevndi eg taer við pensjónum medioteknisk tól so varð var eisini onkur játtan sumhelt vera eitt sindur hetta her við lærlingunum at at tað ljóðaði eitt sindur løgið at tað tað verður biðið um fimm milliónir til endurpláss endurgjald til lærupláss og so stendur í tekstinum at at tað er hopleyst at siga at kanska verður útgjaldið einir nítjan milliónir í ár tí frameftir fer yrkisútbúgvingarskrivstovan at halda seg til reglurnar í kunngerðini tað vil siga vis mann søkir ov seint so fær mann tann viðgerðin tann umsókn er slettiki at verða viðgjørd men higartil hevur mann so attsum nú væntar mann at kanska fleiri søkja fyri fleiri ár aftur í tíðina sum ikki hava søkt fyrr tá ið tey hava havt lærlingar also endurgjald fyri lærupláss og tað ljóðar mær játtanarliga eitt sindur løgið at siga at mann hevur eina kunngerð sum eg meini tað stóð tað at at frameftir fer yrkistepin at haldast til freistina í kunngerðini um lønarendurgjald og ferðaendurgjald til lærupláss og umsóknir sum koma aftan á freistina e farin verður ikki viðgjørdar játtanarmessa at mann ikki hevur gjørt tað tað ljóðar mær nokk so løgið hso vil eg siga at ja og so eru tað kanska onkur ting sum mann saknar eg má siga tað at á løgu síðuni tá ið nú heta hr við húsarhaldsskúlanum bleiv sett á pausu so hevði eg væntað at at tað kanska var ein eykajáttan nú ein stuðul til mentanarhúsið í klaksvík tí eg veit at tey hava søkt og so vítt eg veit so er eru tey ikki við á fíggjarlógini so eg vóni at tað tað kemur at tann umsóknin kemur við antin á eykajáttanini nú ella á fíllkomandi fíggjarlóg og eg haldi ati tað er so hvørfall eitt mál sum eg vildi hildið at mann kundi spurt nærri inn til á í fíggjarnevndini nú eri eg ikki sjálv har men tá ið viðgerðin kemur so haldi eg mann kann spyrja inn til ta játtanina tað er ein eini hús sum verða liðug í komandi ár og har mann hevur játtanin upp á fimmogfjøruti milliónir av teimum góðum trýss sum tað kostar og samgongulimir haldi eg skemti av eisini sagt at hetta kundi gott verið okkara tjóðleikhús so at eg hevði væntað at mann fór at ganga tí suðulsumsókniniav møti og koma kanska við einum parti av pengum á hesari eykajáttan og sum møguliga restina á fíggjarlógini men tað fær mann so at síggja hvussu verðrverður við tí men annarso vil eg siga sjálvt um um hetta her stórar upphæddir og mann kanska nógv av tí kemur kanska av tí at mann hevur viljað sæð tíðina avn og kanska hevur játtað í minna lagi fyri at tølini skulu vera síggja penari út so er hetta sjálvandi ting sum mann tekur undir við tað allarmesta ella mann í positivur yvirfyri við í javnaðarflokkinum og vit fara sjálvandi at geva hesum her eina sakliga og góða viðgerð í í fíggjarnevndinitakkfyri

takk fyri har formaður ja tað er sjálvandi gott at at sær tónleikafestivalnarnir nú fáa hjálparpakka eg haldi eisini at tað kundi verið áhugavert at hoyrt eitt sindur um hvussu mann er komin til ta niðurstøðuna at júst at júst tónleikafestavalnarnir skulu hava hjálparpakka men at mann kanska ikki eftirhryggur aðrar aðrar vinnubólkar sum kundu havt brúk fyri eisini hjálparpakkanum eg kundi hugsað mær eisini at kanska ja at vita eitt sindur meira um tað at tað haldi eg er áhugavert at hyggja eftir um tað ikki eru fleiri smærri fyritøkur sum eisini hava brúk fyri hjálparpakkanum tá ið vit eru við at venda aftur til ein meira vanligan gerandisdag

spurningin ella viðmerkingina øh eg nevndi hetta her við matveitingum ella keytringvinnuni har eg veit at at har kanska hevði tað verið brúk fyri einum hjálparpakka og mann sær eisini á hesari heri eykajáttanini síggja vit at etta her til tónleikafestivalar tað kostar fýra komma tvær milliónir men mann biður um tríggjar góðar tríggjar tí at tað er eitt avlop upp á haldtað var níggju hundrað túsund á tí hjálparpakkarnum sum mann hevur havt til mentanartiltøk annars ella mentanar tann tann fyrra pakkan og tað hevði eisini verið áhugavert at vita er tað tí at hví tað er er tað tí at mann hevur gjørt tað so smalt at tað hevur verið trupult at søkt eg minnist at fleiri mentanarfólka vóru frammi við at tað var trupult hjá teimum at gottgera fyri tí tapinum sum tey høvdu havt tí at tey eru ikki ein sovorðin vanlig roknið artsvinna visti mann skal siga soleiðis nar so tað haldi eg at mann skuldi absolutt hugt eftir bæði tað við keytring og og við mentanartiltøkum í heila tikið takk fyri harra formaðu
ja tak sovorð næysti røðari er at joensen fyri cambandsslákkinum ger so væl
ja til viðgerðar er so eykajáttanlógin fyri oktobur

hetta er ein sum eg er rættiliga trivalig má mann siga

og tað í sær sjálvum kundi væl týtt upp á tað at at mann hevur verið í so bláykdur tá mann legði fíggjarlóg

í hvussu so er so er tað gjøgnumgangandi tað er faktiskt innan fyri øll á øllumgreinum at að eri serliga minni uundirbirsjekterað í mun til ta nýtslu sum nú nú er

innan fyri fíggjarmál so síggja okur at tað verður biðið um níggju milliónir afturat samdferðslumálini skuldu hava fýra milliónir tað er soleiðis at ternan og teistin tær gjørdust tilsamans fýra milliónir dýrari ennhvat strandferðslan hevði prosjekterað við og mugu sostatt hava eina eykajáttan fyri at halda virksemið koyrandi ári út

il á vegarkontoini har blivið har verða birnar um fimm milliónir krónur og høvuðsorsøkin til tað er

pluss eina dagføring av av rakstrartólum á greinini fyri fiskivinnumál tar verður biðið um fýra komma eina millión afturat tað er soleiðis at hetta er fyrsta rakstrarárið hjá jákupsferra so okur vita ikki ella r teir vita ikki enn hvat ið hvat ið hvussu hvussu nógv eg skal brúkast tilum eitt heilhart rift av tí skipinum so tá eig rokna við at vissi skipið skal halda á og vera virkið árið út so skuldu teir hava fýra komma eina millión afturat

fyri umhvørviso vinnumál har verður biðið um eina eykajáttan upp á knappar fimm milliónir fýra komma níggju fimm milliónir tað er til stuðul til skipasmín og tað er nokk

flakað eindirnar sum alivinnan hevurkeypt í í árunum og møguligvíst til onkra tvíkilju eisini sum alivinnan hevur umbiðið tað er soleiðis at skipasum egr hava rætt til átta milliónir krónur í í nei átta prosent endurgjald av sáttmálaupphæddini fyri flótandi eindir sumhvar sáttmálaprísurin er yvir tríggjar

har verður biðið um knappar fimm milliónir til tað endamálið

á uttanrikismentamálum har biði setri um seks hundrað oghálvtrýss túsund krónur og tað er til fyrireiking til at taka ein flokk av sjúkrarøktarfrøðingum inn komandi ár

ttað er soleiðis at tað er álagt teimum at taka ein flokk flokk inn í í vár og tað fyrireikingararbeiði tað kostar so nakað av pengum í ár tað verður mett til at kostað umleið seks hundraðog hálvtrýss túsund krónur og samstundis verður við um á mentamálun fimm milliónir í eykarjáttan til lestrarstuðul og sum onkur hevur sagt her so er tað nakað sum møguluvís er undirprosjekterað tí tað varð upprunaliga so bleiv tað tikið av til síðstu í ðta ífíggjarlógararbeiðinum fyri inniverandi ár

so er tað hesar tríggjar milliónirnar til tónleika festiválar

og so er tann konto inn aftur til lestrarlán sum kann lekkast við einari millión samstundis sumtað hevur verið størri afturgjald í árinum upp á eina millión sum so ger tað at tað verður ein minninýtsla á mentanarøkinum upp á tvær milliónir so er tað heilsumálini og har koma okur til teir stóru postarnir serviðgerð uttanlands fjúrtan milliónir krónur koronatíðin er við at vera av so tað verða fleiri viðgerðir enn mann hevur roknað við mann kann siga tað at støðan er við at normalisera seg aftur

skipanina við koronapassi og til koronakanningar trettan milliónir ein setiskannara hevur mein ynski um sum eg forstandi er niðurslitin sum kostar umleið trettan milliónir krónur samstundis er tað smærri upphæddir til suðuryasjúkrahús og tvøroyrasjúkrahús eisini serliga til koronakanningar og vaksinatiónur og so er tað ein játtan upp á fýra átta milliónir krónur til til landssjúkrahúsið tað er ein ein ov onkurlogur er settur í starv og útreiðslurnar til sjúkrahús heilivág eru rættiliga nógv dýrkaðar í inniverandi ári

tað verður sagt í viðmerkingunum til fíggjarlógina at tað er heilt upp til ein fýradobling á prísinum á ymiskum

á almannaøkinum til sosiala skipanir almannatrygd har verður har verður ein minnijáttan upp á knappar fimm milliónur á kontoini til arbeiðsfremjandi tiltøk verða minnijáttan upp á upp á fýra hundrað túsund krónur men til fyritíðar pensjón tað vísti eg at tað eru fleiri sum koma inn á tað sum eitu hægsta fyritíar pensjón

er neyðugt at játta ellivu milliónir krónur meira til fyritíar pensjón enn á fíggjarlógini

øsamstundis so eru viðbøtur til tær hægstu fyritiðarpensjónirnar eisini farnar upp við sirka einar komma tvær milliónir krónur so altið alt ein eykajáttan upp á hundrað og átta góðar hundrað og átta milliónir krónur hvat sigur mann um tað eg haldi at tað er ein ótrúliga stór ein stórur biti at skula slúka her í íoktoburmánað og tað gevur okum bara tað er bara eitt tekn um tað at okur íð fíggjarnevndini skulu gera gera eitt eittstørri resørt arbeiði í samband við

nokk so nógv av teimum samlaðu eykajáttaninum tað er jú rakstrarútreiðslur tað eru lógarbundar útreiðslur og tað skuldi borið til at atprosektera tað rættiliga neyvt

er hetta tað sum tað er og okur fara so at viðgera tað í fíggjarnevndini og fara so at koma við einum áliti rættiliga skjótt takk fyri
ja takk tað var ein viðmerking jóan dahl ger so væl
ja takk fyri tað var líka ein viðmerking í sambandi við hett her við tónleikafestivalum og at vátta pengar til mist inntøku har eg haldi at undanfarna røðari eisini viðmerkt heftir her við ketringvinnuni teir sum hava verið við til at veita út av húsinum smávinnur makinennadømis ein sornan sum guta vintar til dømis sum hevur notta lukkað sít virksemi orsakað av korona eg kundi hugsað mær at fíggjarnendaformaðurin í samband vðviðgerna eisini tók tað upp í sambandi við hetta málið her og eyventuelti fekk innkallað eisini tann partin av vinnuni sum faktiskt hevur verið fyri stórum tapi eisini orsakað av korona takk fyri

gingið eftir tað er her við notera eg haldi at tað er uppá sítt pláss at tú hevur hyggjað eftir tí og eg veit hvussu ikki ikki greiðir yvir at at tann vinnan var niðurlukkað upp á sama máta men eg skal hyggja uppá tað í koykjanini takk fyri
ja takk so er næsti røðari pálla reynatúgvu ger so væl
takk fyri frú forkvinna tá eg hevði hoyrt teg tær fyrstu framsøgurøðirnar so kundi eg ikki lata vera við at kaga niður í stýrisskipan føroya tí í stýrisskipan føroya stendur við forkvinnurnarloyvi
gersovæl um fíggjarmál landsins grein trýogfjøruti stykki tvey eingin útreiðsla má verða hildin ella goldin uttan heimildir fyri eini í teirri fíggjarlóg ella aðrari játtanarlóg í gildi tá ið ávíst verður og her hava vit eina eykajáttanarlóg upp á hundrað og átta milliónir krónur tá ið mann hoyrir framsøgurøðuna hjá samgonguni so ljóðar tað nærmast mæ atta hetta er sjálvandi hetta er hetta er hetta er eitt sindur sindur harmiligt og og eitt sindur keðiligt men tað virkar ikki sum at mann mann viðurkennir sær ábyrgd av støðuni tað virkar ikki sum hann heldur at hetta er álvarsamt yvirhøvur at mann kemur í ein eykajáttan at rópa hunrað og átta milliónir krónur og sum vi siga so so kennist tað upphæftur meira hugstoytt sum tinglimur at sita her og viðgera tvinnulógaruppskot eitt sum snýr seg um løgtingslógum stuðul til avlýsar tónleikafestivalar og eitt sum snýr seg um eina eykajáttanarlón sum er ein útreiðsla hjá samfelagnum upp á hundrað og átta milliónir krónur uttan at eitt einasta eitt landsstýrisfólk er til staðar í tingsalinum og tað haldig harra formaður eigur eigur ikki at vera tilfaldi hetta ber simpulen ikki til at vit seta viðgerð a stórari viðgerði í tinginum uttan eitt einasta landsstoyrisfólk er til staðar eg dugi væl at skilja tað at fíggjarmálaráðrin kann vera kann hava forfall av av ymiskum áðum og tað er friði verðu við tí ynski teimum góðan bata sum tíverri eru blivin rakt av koronusjúku rundanum han men men men at at einki landsstýrisfólk er til staðarleypand og heldur ikki løgmaður tá ið vit viðgera so stórur tungmál tað líkist svartast ongum fyri at siga tað fyri at siga tað akkurát sum og ter tað er á so stórar pengar tað snýr seg um og og tað er tað er nokk so greið tekin um ati at sambært teimum tølunum sum nú koma borið at mann hevur undir birisekterað í teimum upprunaligu tølunum frá landsstýrisins síðu og tað er ikki p á nakrað máta tað er til hvørki verjuvert eiga heldur ik tað loyvt tí sum sagt er tað brot á stýrisskipanalógina hjá hjá okara landi at at mann t mann brúkar pengar sum tú ikki hevur heimild fyrr og eg eri púra sannførdur um at í hesum førinum so hevur mann brúkt pengar sum mann ikki hevur heimild fyri at brúka og tað er ein álvarsmál tað er ikki nakað sum man bara siga at mann er harmur um ela at mann hevr setir keddur um ella taðe kanska óheppi ella nakað so vorði tað er brot á stýrisskipanarlógina hjá hjá føroyska samfelagnum tað er ikki í lagi her mugu her mugu aðrir tættir takast fyri tí tí hendan her gongdin at mann bara yppeskt tá ið tá ið álvarsam lógarbrot fara fram tað er yvirhøvur ikki og tað tað eigurikki bara landsstýri men ta ið tað samlaða politiska skipanina at taka til sínt og tað í stundini tí hetta eru nógvir pengar sum sum sum eftir ellaat døma bara at verða slúsaðr út og sjussaði runt við tí føroyska samfelagnum uttan at vit hava játtanarlóg aftanfyri og tað skal vera ótrúliga løgið vist vit ikki r av hesum her hundrað og átta milliónum krónum sum tæir verða biðið um nú og tað er eitt mál sum potensielt ikki kanska ikki verður samtykt og harvið verða pengarnir fríðgivnir fyrr enn úti í novemburmánaðm tað skal vera ótrúliga løgið vissu teir pengarnir ikki eru brúktir partvíst í hvussur og tað er altso ikki loyvi og tað haldi eg at løgmaður eigur at tryggja sær at eisini hjá teimum fólkunum sum eru nýggju skipanini at tey mugu vita sær vita sær tað at tað er ikki ein møguleiki at mann bara brúka pengar uttan heimil tú skal hava eina heimild antil eina lóg ella eykajátaninar lóg ellanir am fíggjarlóg sum sigur at tú hevur loyvi at brúk hesar pengarnar nóg mikið um tað eg haldi tað er ótrúliga gott at at at landsstýrismaðurin í mentamálin kemur við hesum her uppskotinum um at at veita stuðul til avlýsar tónleikafestivalar eg haldi ati samgongan var alt ov sein ir at taka avgerðir um at serliga teir størru festivalarnir í í summar at at at steðga teimum ella at at fáa tey at steðga við at halda teir og tey fólkini koma í einiri óneyðuga knípu bæði summarfestivalurn og gfsivalurin og tað er ikki meir enn rímiligt at at vit sjálvandi royna at kompensera fyri fyri tær útrærlur sum tey hava havt av tí eg ri eisini samdur við ingilín strøm um at at kanska er hetta forsoltið kanska er mann forpírin her frá frá samgongunasíðu vit vita tað at tað eru fleiri av teimum smærru fyritøkunum sum arbeiða sum tænastuveitar føroyska samfelagnum sum sum veruliga hava fingið hóggið av av koronusjúkruni tey hava kanska ikki tað heilt stóra kapitalapparatiaftan fyri seg at at t at stuðla sær til men men hjá teimum heilt smáu veitarunum sum sum sum mangan mugu klára til dagin í vegin bara við tí sum er og tá ið tú einki hevur í langa tíð so hevur tú sjálvandi ongan kjans lur at bjarga fyritøkuna og har haldi e at at landsstýrið hevur verið alt for seint úti og gjørt for lítið greiningararbeiðið fyiat finna útav hvørjar eru tær fyritøkurnar sum sum veruliga hava merkt síðan av

og so haldi g eisini atað e eitt sindur løgið at tá ið túð fer at veita stuðul at tú sigur at tú eitur bara fimmogfýrs prosent av stuðlunum fimmogfýrs prosent av stuðli til til til tær hundrað prosentirnar til tey hundrað prosentini sum sum tú hevrt mist tað ljóðar eisini øgiliga píri og issald haldi eg vissum ekk e iga akkurát sum

annars haldi eg generelt at at krøvini til taðlógaruppskotið eru í lagi og og tað er upp á tíðina at at tey koma tí tí hetta er sum sagt í nógvum førum smáar fyritøkur sum í stóran mun verða verða bornar uppi av sjálvbodnum arbeiði og og hóast tey gera tað so er ómøguligt at at klára tey longdini vist tú ikki eisini fær stuðul líð ennu so an so stórari kreppistøðu sum hetta her er samband við eykajáttanalógina so eru tað sjálvandi rættiliga góðar frágreiðingar til til nógv av tí men eg haldi tann gjøgnumgangandi tónin er ikki tann at at mann at mann tekur ábyrgd av støðuni tann gjøgnumgangandi tólin er at mann yppir økt og sigur ja ná nú manglar fimm milliónir í ella nú manglar átta milliónir í ella nú mangla ellivu milliónir í og tað er ræðuliga keðiligt aso tað er ikki soleiðis sum hann stýrir einum landið visti mann staðfestir vistmann staðfestir at at tað at tað verður ein tørvur ella ein øktur tørvur onkrastaðni so má mann taka atað upp rættstundis og tað er í góðari tíð tað er ikki aftaná mann hevur brúkt pengarnar men tað er áðrenn mann brúkar pengarnar tað er øgiliga keðiligt at standa her aftaná tingmaður í nógv harans ár at uppliva eina stjórn sum fer so lættliga um tað at at brúka pengar sum hann ikki hevur heimild eg hevði hildið at vit áftu at verða komin nógv longri til føroyska føroyska samfelagni tað tí hetta her er snøksakt ikki

altso í í oktoburmánaðr at biðja um tíggju milliónir til lestrarstuðl tíggju milliónir afturat til lestrarstuðul

og heilsumálin biður mann um sjeyogtrýss komma níggju milliónum krónur úti í oktoburmánað also eg hav eg havi eg havi eg ha havi slokt sagt eg hvi nú plagar formaðurin hjá mær at verða endurgevin fyri at siga at hann er skelkaður men eg má siga at at eg eri skelkaður av at ein borgarlig stjórn kann hava so lítið av stýring av sínum fíggjarligu viðurskiftumum sum hendan her stjórnur er etta hetta er hetta e hetta er hetta er omanfyri langt omanfyri tað sum mann kundi droymt um tey allarvillastu á vinstrarveingini kunnu funnið upp á at livera iani løgtinginum so so galið her og so eru tað eisini hesar her hesar upphæddirnar til til eitt nú fólkapensjón og fyritíðarpensjón har sum mann er rættiliga neyvt veit ella eigur at vita hvussu nógvir pensjonistar verða aftan á tannum tann datu hvussu nógvir fyritíarpensjonistar verða aftan á tann dandat altso upphæddir sum eru fleiri fleiri milliónir síðunar kanska í tíggjudals milliónum víðui hetta er snøkt sagt ikki nøktandi

eg veit ikki ordliga eg eg má siga eg veit ikki oriliga hvat mann kal siga til ata tí tí í veruleikanum er hetta her tað sum er grundarlagið undir teir fíggjarlógini sum vit í dag viðgera í í fíggjarnevndini hetta er forleyparin dag og longu nú kann mann staðfesta bara aftaná tann fyrsta fundin í fíggjarnevndini at har eru nógv økir har sum mann ikki hevur tikið framrokningar við av av av tølunum har sum tú ikki hevur løgusjáttaninr við sum hann annars hevur sagt at mann skal hava og har summi har sum tað eru týðiligar undirprisekteringar so so seriusiteturin frá hesari samgonguni tá ið tað kemur til at at stjórna og stýra á til fíggjarliga økinum tað er tað er undir øllum langmarki tað bara siga akkurát sum er vit skulu fara at gera ot royna at gera okra besta fyri at at at gera hesum málinum sum góva viðgerð sum gjørligt men ikki er tain røtt uppgáva takk fyri ja takk fyri áðrenn vit fara víðari til viðmerkingarnar so skal eg líka nevna at næsta mál løgtingsmáli nummar átjan tjúgu einogtjúgu uppskot til samtyktar um heildarætlann um at tryggja nøktandi vælferðartænastu ú framtíðini er tikið av skrá og so fara vit til viðmerkingar fyrst er tað bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri eg haldi pállareynatúgvu vísti á álvaran í hesari fíggjarligu umsitingina hjá hesari samgonguni sum kanska er tað mest álvarsama afturat øllum hinum álvarsmálnum sum vit hava hoyrt um í seinastuni men eg ætlaði at spyrja pállareynatúgvum nú er annað uppskotið her j er jú eisini hetta her stuðulsuppskotið til endurgjald fyri mistar inntøkur í sambandi við festivalai visi mann hyggur eftir teimum hjálparpakkanum sum eru komnir frá samgonguni so hava allir hinir snúð seg um endurgjaldið ella lutvíst endurgjald fyri fæstar útreiðslur o altso ikki fyri mistar inntøkur harafturat kom mann við ein ferðavinnu í pakka av síðsta summar men mann hevði ikki nakað til allar tær lítlu fyritøkurnar sum lógu í einari grásovnu og sum faktiskt einki hava fingið hvat heldur potlareynatyggum um at mann onkursvegna hevur so mat ikki samskipað tann mátin mann velur at geva endurgjald og tann mátin mann velur mann hjálpir summum men ikki á øllum og vit vita nøkrur dottnir ímillum eg vóni at fíggjarnevndin kann eftirlýsa
ja takk pollarena tykur
gersovælja takk fyri og takk fyri viðmerkingina bjørt samulsen ja tað tað var júst tann sama støðan vit komu í í vár í fíggjarnevndini tá ið landsstýrið hevði eftirmínum tykki drála alt ov leingi við at taka nakar av teimum smáu teimum smærru tættunum sum vóru offur fyri koronu við minnis eitt nú ørkin í reykjavíkfekk fekk e allar síðstu løtu eina hjálp men tað var eitt et einstakt mál eg haldi at tað e øgiliga harmiligt at mann men kanska eisini sigandi fyri sær samgonguni at mann í veruleikanum loyvir einum nokk so nokk so diskriminerandi hugburði á tí fíggjarligu økinum har sum mann mann mann gevur summum kanska teimum sum rópa allar harðast meðan tey sum kanska ikki hava so øgiliga braglig krøv um at fáa pengar ú landskassanum tey tey tey dettarnir ímillum tað eru ikki ein rímiligur leistur at at viðgerðafólk sum eru komin í eina ringa støðu av av av tí somu farsóttini takk fyri
ja takk so er tað edva
jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja onkur av hesin her tølunum kunnu sjálvandi er tað kann væl inni ella síggja upp á tíggju milliónir í lestrarstunum er nógv og tað saman við pensjónum men men visti peningurin er hetta í lógarbundi og otað eru nógv nógv sum sum lesa tað kunu vit so bara at fegnast um alternativa er sjálvandi visi man visti mann hevur tað verið neyvt á øðrum økjum so so hevur mann ikki rúm fyri at at at tey fáa lestrarstuðul restina v árinum so tað er tað er so eisini nakað sum mann má líkasum taka við í í mento og so var var taðeitt sindur eitt her við at at eingin var as løgmaður er ikki inni ting saman í húsunum bara líkasum at siga at tað bleiv nokk so hartlagt út eftir at eingin landsstýrismaður fórog hann g ikki gjørt avtalu uma vera fyri jørgn í dag men men hann lurtar nokk aðrastaðni enn her men hann er til staðar takk fyri frú forkvinna
ja takk pálla reyna tykkum í
gersovæltakk fyri og takk fyri tel etajakobsen eg veit ikki ordiliga um eg skilti tann fyrra partin av viðmerkingini tí tað er nú einans soleiðis at tað kann eingin útreiðsla verða hildin uttan mann hevur grundarlag fyri eini ílóg og hinvegin er tað soleiðis at hevur tú hevur tú lógarheimild til eitt nú at at veita fólki pensjónir ja so skal mann gera tað so hava tey so hava tey síttrætta krav og fyrisitingarliga krav upp á at fáa sínar sínar upphæddir sum tey noynas skulu sambært lógini um tit ikki samsvara við fíggjarlógina men tá er uppgávan hjá landsstýrisfólkinum at tryggja sær at mann fær tær neyðu játtanirnar up á pláss og tað sum tíverri sær út tila vera tilfari í hesum førunum her ger mann tað øvuta her undirbrsekterað mann við vilja man undirbrsjekterað við vilja fyri at fáa tølini at síggja penari út tá ið mann tá ið tey verða framløgd og tíverri sær tað út til hendan her fíggjarlógin er samanskrúvaðupp á júst sama máta takk fyri
ja takk næstur at røða er biljus tinesen
ger so væl takk fyri frú forkvinna ja tað er eini fíggjarlóg eitt fíggjarleykajáttanarløgninslógaruppskot sum er lagt fram eg haldi at tey flestu av okkum eru rímiliga ovfarin av skuldi blíva so stórt her við her út á hesti og eg má siga yvirskipað so eri eg ikki so ósamdur við fleiri av teimum viðmerkingum sum eru komnar her í sambandi við hesa viðgerðina eg haldi tað eigur altíð at vera ein uppgáva og eitt endamál hjá einumhvørvi landsstýrisfólki at halda seg til ta játtan sum er givin upprunaliga á fíggjarlógini og vit hava í nógv nógv ár havt næstan eina religiøsa uppfatan av at at eykajáttanir skulu vera útreiðslu neutralar men tann uppfatanin er
eg vænti ikki athann hoyrir seg sjálvan her var for nógvur ófriður í salinum takk fyri frú forkvinna nei t tað tað viktigasta er at onnur hoyra meg men

eg haldi at hesi seinastu tvey árini og tað kann sjálvandi vera orsakað av serligum umstøðum so hevur mann ikki gingið so høgt upp í hetta við útreiðslu neutraliteti sum tað eitur á einum fremmandorði tó haldi eg at tað er neyðugt at mann táttar í eisini í disiplinina í skipanini visu vit hyggja at teimum tølum sum standa á hesi eykajáttanini so er tað eitt sum eg leggi merki til beinanvegin tað er tað tað er øgiliga rund altso tað er ein millión tvær milliónir fimm milliónir níggju milliónir seytjan milliónir t alt rund tøl tað í sær sjálvum kundi bent á at tølini byggja øgiliga nógv á

og tað kann altíð vera eitt sindur vandamikið vissi mann fer forlætt um akkurát tann partin tí hetta er hetta eru skattaborgaranspengar sum vit umsita og teir skulu umsitast

við nærlækni teir skulu umsitast í álvara og mann skal ansa eftir hvørju einasti krónu sum mann tekur inn frá skattaborgaranum at teir verða tær verða væl umsitnar

og so má e siga at eg eri enn einaferð tikin av bóli av játtanini til heilsuverkið tað eru øgiligir pengar sum eru komnir afturat játtanini til heilsuverkið hesa tíðina meða hendan samgongan hevur sitið og vit kunnu siga á tí einu síðuni so kunnu vit onkursvegna sum politikarar og sum samgonga siga at vit hava uppraðfest ógvusliga tey bleytu virðini við at játta so nógvar meir pengar til heilsuverkið men hinvegin so mugu vit eisini spyrja hvat fáa vit burturúr hesum nógvu pengunum sum vit játta eyka hvat meir hava vit fingið burturúr altso vit hava havt nógvar útreiðslur í heilsuverkinum av koronafarsóttini og tað evur snúð seg í stóran mun um tað at mann hevur útsett viðgerðir í stórum tali til til fólk sum hava mann hevur hildið verið ráðiligt at kunna útseta viðgerðir tað merkir í veruleikanum at heilsuverkið á nógvum økjum er havt minni at gjørt men so hevur mann samstundis havt eina tilbúgving og eina manning sum hevur verið tøk og sum hevur kostað in rúgva av pengum uttan at tey nvndvís hava skula arbeitt upp á sjúklingar so hetta vur verið ein sovorðin øgiliga løgin støða haldi eg og nú koma vit so í ta støðu aftaná at vit hava játtað so nógvar eykar pengar til at halda sjúklingum burtur frá heilsuverkinum tí at mann hevur skulda staðið tilbúgving og og bíða eftir koronusjúklingum at nú koma allir sjúklingarnir og standa í bíðarøða at sleppa inn tí at nú er koronaveg at hæsa av og nú skulu vit aftur játta ein at rúgva av pengum til tað og hetta er man onkursvegna fangaður í hesum eg haldi í hvussu so er at vit nú ið tað sær út til at vit spakuliga venda aftur til tað tað tað til gerandisdagin so mugu vit eftir hyggja hesum pengunum sum eru játtaðir meir í hesum tíðarskeiðnum og hyggja eftir hvat tørvurin er frameftir tí eitt sum er haldi eg ein avbjóðing í í hesi skipanini tað er tað at pengar sum ofta eru kokomnir upp á rakstur teir fara ongantíð av aftur sjálvt um grundgevingarnar fyri at pengar skuldu koma uppá vórðu bara tíðaravmarkaðar so vísta seg sum av pengar til rakstrir fara ongantíð av aftur og í nýggju fíggjarlógini sum er løgd fram har eru allir teir eyka játtanarpengarnir tiknir við afturat so tey tíðaravmarkaðu tingini sum pengar vórðu játtaðar til tey eru blivin varandi longu við fíggjarlógini fyri komandi ár og tað er ein uppgáva sum vit í fíggjarnevndini skulu hyggja eftir fara undir og og spyrja landsstýrisfólkini um eta veruliga so at tørvur er á so stórari játtan til komandi ár tá ið hesir pengarnir í veruleikanum vórðu brúktir til nakrar tíðaravmarkaðu uppgávur í í inniverandi ár annars kunnu vit sjálvandi fegnast um fleiri ting í hesi eykajáttanarumbønini millum annað haldi eg tað eru sera neyðugt at vit útbúgva fleiri sjúkrarøktarfrøðingar og tað er eisini sera neyðugt at vit útbúgva fleiri námsfrøðingar tí fólkatalið økist í stórum tørvurin á ella eftirspurningurin eftir almennum veitingum og tænastum tað búskaparráðið gjørdi eina kanning sum vísti á at tað koma tey komandi árini at mangla eini sjey hundrað starvsfólk innan fyri hesi økini og tí mugu vit útbúgva hesi starvsfólkini og tað hevur verið víst á at tað er ikki so lætt at innflyta útlendska arbeiðsmegi til at taka sær av røkt og til at taka sær av uppgávum sum námsfrøðingar gera tí har er samskifti er einein sera stórur partur av teirra gerandisliga arbeiði og tað er ikki so lætt at innflyta slíka arbeiðsarbeiðskraft hvar ið samskifti er ein trupulleiki tí mugu vit útbúgva føroyingar til hesi økini og her hevur landsstýrismaðurin sum sett eina játtan av í ár til at fyrireika at taka upp ein eyka flokk av sjúkrarøktarfrøðingum komandi ár samanumtikið fara vit í fíggjarnevndini sjálvandi at nærlesa hetta uppskotið og kanna eftir um hesi tølini bara eru kjumpsai niður í hesa fíggjarlógina í í leysum metingum ella um tað er sumstansur aftan fyri tey tølini sum verða skotin upp takk fyri frú forkvinna ja takk har var ein viðmerking pálla reynatygvum
ger sog væl ja takk fyri forfelag nú hevur biliusinussen rættiliga drúgvar royndir sum fíggjarevnalimur og tá ið hann sjálvur brúkar orðið kjumsar tøl so so fær tað meg ag hugsað um um tað er varðhuvin sum billusinussen hevur ella ella husu hvussu er tað statt er tað soleiðis at at ella hendara samgongan hon kjumsar nøkur tøl niður á pappír og so vónar at mann sleppur ígjøgnum løgtingið við tí takk fyri
ja takk biljustinus
ja altso tað var tað sum eg byrjaði við at siga at eg haldi tølini eru mistonkiliga rund í nógvum førum tað er ein millión her tvær milliónir har fýra har fimm har fimm har seytjan har tað er alt rundtøl tað tykist sum at mann hevur bara gjørt nakrar leysligar metingar av tørvinum og tað haldi eg mann skal ansa eftir tí tað vísir eisini haldi eg ein eitt sindur av ábyrgdarloysi yvir fyri pengunum hjá skattaborgarumaltso er tað so at eg tørvi á átta hundrað og fimmoghálvfjerðs túsund krónum so setir mann ikki eina millión á so setir mann átta hundrað og fimmoghálvfjerðs túsund krónur á ogri hví tað skal vera tað og tað haldi eg vit skulu vera varin við tí tað er øgiliga skjótt at at vit missa virðingina fyri tí arbeiðinum sum sum er sum er okkara høvuðsuppgáva
ja takk næsta røða er ruth vang
takk fyri vit viðgja eitt uppskot frá landsstýrismanninum í fíggjarmálum jørgun niclasen um eina eykajáttanarløgtingslóg tað er einki óvanligt í tí at mann á heysti kemur við eina eykajáttan tí sjálvandi er tað nakrar játtanir sum har sum mann hevur brúkt meira enn væntað og aðrar har sum hann hevur brúkt minni enn væntað upphæddin í hesari eykajáttanini hon er høg hon er yvir hundrað og faktiskt nærri hundrað og ja hundrað og milliónir og trý hundrað og fimmogfjøruti túsund tað eru ikki smápengar nú er ikki alt av hesum her rakstur tað eru eini tólv milliónir sum eru íløgur men annars er hendan upphæddin tað svarar til ella tað nærkast einum tveimum prosentum í økstum rakstritað er kanska tað sum vit burdu havt tilsamans fyri alt árið visu vit høvdu havt eina ordiliga stramma fíggjarstýring tað hava vit so ikki í føroyum so tvey prosent ella tað er ikki tvey prosent men tað nærkast tveimum prosentum í níggjum ella øktum rakstri í oktobur mánað tað tað er ógvusligt tað má mann siga

so kann mann siga ja menj kanska mann kundi funnið hesar pengarnar onkustaðni mann hevur funnið smá upphæddir ymsastaðni men tað er øgiliga og tað er har ið eg sakni og ug mann situr við einari kenslu at landsstýrið ikki hevur gjørt sær serliga góðan ómak fyri at finna pengar har sum pengar eru eg siti sum heild við heinari kenslu við hesum landsstýrinum at mann líkasum mann hevur uppgivið hetta her við at fáa eina eina skynsama fíggjarstýring tað hevur mann líkasum uppgivið mann hevur klárað í fíggjarlógaruppskotinum til komandi ár á pappírinum at fáa eitti eitt avlop men tað er eitt avlop sum er komið fram av at mann hevur gjørt nøkur kreativ ting í sjálvum roknskapinum ella í tølunum mann hevur ikki gjørt nakað sum helst við rakstrin ella hvussu vit dreka samfelagið fyri at fáa tað avlopið so tað sigur seg sjálvt at tað fer at vísa seg aftur seinni

so kann mann spyrja er tað neyðugt alt tað sum verður játtað her altso eg haldi faktiskt fyri ein stóran part so er so er tað ikki órímiligt tað sum verður biðið um eitt prinsipp sum hann plagar at hond heva nokk so sæst er at mann skal ikki koma við nýggjum virksemi mitt í árunum tað eigur bara at vera virksemi sum eru absolutt neyðugt um mann eigur ikki at seta nakað nýtt í gongd mitt í einum ári tað skal gerast í sambandi við eina nýggja fíggjarlóg og har eru onkur ting eg havi hug at nevna okkurt hjá mrsc har sum mann ger nakað við samskiftisútgerð men eg vil siga akkurát í tí førinum so hevur mann innan fyri ella hjá vørn funnið pengarnir á einari aðrari kontu so tað tað ger at eg síggja t sindur mildari upp á tað undir øllum umstøðum

er nógv øgiliga gjøgnumgingi í í longu í viðgerðini so tað kanska blívur eitt sinda møtumikið at at endurtaka men eitt av tí sum eg havi hug at gera viðmerkingar til tað er hetta her við teimum lógarbundnu játtanunum har sum mann biður um nokk so nógv altso mann biður um eina ja tað er ikki langt frá at tað nærkast tjúgu milliónum tilsamans í lógarbundnu játtanum sum mangla í ella meira enn tað vil onkur vera við og tað er ikki í lagi men har má eg so umskylda landsstýrismannin tí tað sum hendi í fíggjarnevndini í sambandi við fíggjarlógarviðgerðina fyri tvey túsund og einogtjúgu var at mann skar av lógarbundnum játtanum tað er ikki óvanligt at mann ger tað viðhvørt s vísa tær rokningarnar mann ger í fíggjarnevndini at her er kanska ríkiligt sett av til eitt nú pensjónir lestrarstuðul og eisini tí at fíggjarmálaráðið skal brúka eina varsemis reglu sum mann ikki upp á sama máta er bundin av í í løgtinginum sjálvt um tað absolutt hevði verið eitt gott hugskot at mann helt seg til tað og eg skal viðganga at eg í farna valskeiði eisini gjørdi ella vit í fíggjarnevndini eisini gjørdi hatta tað riggaði tá ið tað vóru smá upphæddir men eg havi eisini upplivað at vit hava tikið for nógv av og so kemur mann altso aftur seinni um árið og biður um mair hetta er ein máti sum mann sminkar eina fíggjarlóg upp á tú fært eitt penari úrslit við at skera av hesum her játtanunum men tað hevnir seg aftur og mann eigur absolutt ikki at gera tað tí tað er at geva eitt falskt bílat av veruligu støðuni

og nú vit hava eina fíggjarlógar viðgerð fyri framman í fíggjarnevndini so fari eg at gera mítt til at hasin óvanin ikki endurtekur

eitt sum vit hava hoyrt nokk so nógv um í miðlunum men sum ikki er nevnt við einum orði hvørki í hesari eykajáttanini og ei heldur í fíggjarlógini fyri komandi ár tað er tær útreiðslurnar sum landskassin far av eysturoyartunlinum tað er blivið sagt at ja eg meini at tað er blivi sagt at tað er níggju hundrað túsund um vikuna at eysturoyartunnilin kostar landskassanum og tað blívur ein nokk so stór upphædd tað blív verið út við hálvtrýss milliónir fyri inniverandi ár og og tað kundi eg gott hugsað mær at spurt landsstýrismannin um nú er eingin landsstýrismaður í salinum men tað kundi eg hugsað mær at fingið nágreinað nærri so vissi løgmaður hoyrir tað hann sikst vera í húsunum onkrustaðni so kundi eg hugsað mær at fingið svar upp á tað tí tað er altso heldur ikki smápengar tað er sirka eitt prosent afturat í nýggjum rakstri

ja eg kundi farið meira inn í tølini men eg veit eg haldi eg skal ikki troytta fólk longur við at fara inn í detalju vit fara nærri inn í hetta her í fíggjarnevndini onkur hevur gjørt við sær viðvíkjandi hesum her hjálparpakkunum sum nú verður givið til tónleik á festivalirnir at tað eru nøkur vinnurekandi sum einki hava fingið burturúr hjálparpakkunum sjálvt um tey eru rakt nokk so hart av koronakreppuni og eg haldi at vit eiga í fíggjarnevndini at hyggja eftir hesum her um tað er nakað sum vitgjørt ella sum vit ikki hava gjøgnumskoðað sum hevur havt óhepnar fylgir og rakt vinnurekandi serliga hart og um man eventuelt kundi batt uppá so tað er nakað sum eg fari at royna at fáa lýst nærri í fíggjarnevndini og her eru nógv her eru nógvir smálutir sum vit verða vit koma at hyggja nærri at og eg gangi út frá at vit fara at fáa landssýrðavvarandi landsstýrisfólk inn í nevndina at svara spurningum takk fyri frú forkvina
ja takk og har var ein
viðmerking polla reynatúgvu ger sovæl ja takk fyri má mann vóna at ter vara lættari at fáa landsstýrisfólk inn í nevndina inn at fáa tey inn í tingi tí tað sær øgiliga svart út her eru ikki eitt einasta landsstýrisfólk ella løgmaður heldur enn í kjakinum tað haldi eg er øgiliga vánaligt fólkaræðisliga sæð eg haldi er glaður um at ruvang nevndi spurningin um um hallið avskálafjarðartunnilum í sandoyartunlinum tað nevndi eg sjálvur til fíggjarlógarviðgerðina at tað var ikki við og hetta er so enn eitt dømi upp á kreativa bókførðing heldur ikki í eykajáttanrlógini tá e framleigni hevur mann tikið hædd fyri teimum upphæddunum og so haldi eisini at vit eiga at eftirhyggja hjálparpakkunum fyri at vita um um um summir av tænastuveitarunum sum eru eru farnir rættiliga illani av koronakreptini um vit ikpi á onkran máta kunnu hjálpa teimum takk fyri
ja takk russi
svang ger so væl takk fyri ja ikso vit taka sær hálvtrýss milliónirnar við so nærkast við einum rakstrar vøkstri upp á trý prosent og tað e kanska entá upp um tað sum tað átti at verið fyri alt árið og tað kemur bara í einari eykajáttan og tað er jú ein risastór upphædd g og tað sum vit kemur hanner at tað sær út til at mann hevur gjørt sær øgiliga lítlan ómak at finna pengar altso soleiðis at mann sparir tilsvarandi aðrastaðni soleiðis at tað ikki kostað borgarunum enn úm meira pengar men vónandi fáa vit lýst tað nærri í fíggjarnevndini takk fyri
ja takk næsta røða er beinta løga jacobsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna umframt hesa stóru eykajáttanina hundrað og átta milliónir sum hevu fingið ett nógva umrøðu her í dag so er eitt annað mál eisini til viðgerðar og tað er uppskotið um stuðul til avlýstar tónleika festivalar vegna kovi nítjan í tjúgu einogtjúgu tað er altso ein hjálparpakki til festivalarnar fyrst av øllum som vil siga at eg fegnist um at eitt uppskotið umsíðir eru komið í tingi men so má eg samstundis siga at eg haldi tað her gingið ómetaliga seint fyrr í ár tað var nevliga eisini ivasamt um festivalar fóru at fáa hjálparpakka og tí var tað onkur festivalur sum bleiv avlýstur bara a fáa dagar áðrenn hann skuldi vera og tað var tí at løgmaður tá hevði verið úti og sagt tað at festivalarnir fóru at fáa ein hjálparpakka í august so spurdi landsstýrsmann í mentamálnum nær hesin hjálparpakkin fóru at koma tí festivalarnir hava jú tørv á hesum og tá var svarið at hjálparpakkin fóru at koma í heyst og nú er hann so umsíðir komin í løgtingið og eg má siga hetta her málið við at veita hjálparpakkar til festivalarnar t hevur skund tí sum festivalarnir eisini vísa í hoyringarskrivinum so byrjar forsetan av atgongumerkinum fyri tjúgu tveyogtjúgu hon byrjar áðrenn fólk hava fingið endurrindað atgongumerki frá avlýstum festivalum tað er jú nógv sum kanska keypa atgongumerskin longu í desemburmánaði tá teir fyrstu koma til teir lægstu prísirnar eisini og harumframt so skulu vit heldigik gloyma at festivalar teir longu í góðari tíð fyrireika og fáa faturð á tónleikarum til festivallornar bæði komandi ár men kanska eisini uppaftur longur fram og tí ræður um at festivalarnir eisini vita hvussu fíggjarstøðan hjá teimum sær út frú forkvinna sum eg ofta havi sagt áður so hava festivalarnir rættiliga stóran týdning fyri føroyska ungdómin og festivalarnir eru eisini eina orsøk til at nógv fólk velja at vera í føroyum um summarið heldur hann at fara uttanlands og tað gagnas sjálvandi trivnaðinum í føroyum í øllum landinum men ikki minst tað gagnar eisini føroyska vinnulívinum tí at sjálvandi gevur tað avkast a sær av sær eisini tí fólk brúka jú annað enn bara pening til atgongumerkini frú forkvinna hetta málið fer nú í mentanarnevndina og sum forkvinnan í mentanarnevndini so fari eg so at gera mítt til at tað verður borið skjótt at tí sjálvandi hetta málið hevur rættiliga stóran skund og tað trigvi eg faktiskt eisini at limirnir í mentanarnevndini bæði hjá samgongu og andstøðu fara at gera tí tað skal sigast at bæði samgongu og andstøða vísti rættiligani gott samstarv tá vit seinast viðgjørdu hjálparpakkar til festivalarnar ømen so er tað sjálvandi tað at ein partur av hesi fíggingini ella av hjálparpakkanum til festivalarnar tað er sjálvandi fíggingin tann parturin fer í fíggjarnevndina samanlagt tann eykajáttanin sum verður viðgjørd her í dag eisini hon hevur rættiliga stórar upphæddir hundrað og átta milliónir so frægt eg minnis tann til festivalarner eru so bara fýra milliónir av hasum hundrað og átta so tað eru ikki tær stóru upphæddirnar o samanborið við tað men fíggjarnevndin hon fer so at kanna um tølini øll tilsamans eru sumsa í eykajátanina sum biljustinusen mál var seg so eg skilji kanska væl at tað ikki bara sum at siga ta hjá teimum men vit í mentanarnevndini vit fara so at bera skjótt av tí hetta málið kann eg koma úr mentanarnevndini aftur sum skjótast meðni tíverri fíggjarnevndini har eri eg ikki limir so tað fái ikki sagt so nógv um men sum sagt vit í mentanarnevndini ætla at bera skjótt av tí festivalarnir hava tørv á hesum takk fyri
ja takk har var ein viðmerking
samuelsen ger sovæl takk fyri tað er soleiðis at nú er hetta uppskotið sum fær í mentanarnevndina snýr seg um endurgjald fyri mistu inntøkur hjá tónleikafestivalinum og tað er ógvuliga gott át tit komu men seinasta summar viðgjørdu vit tann seinasta hjálparpakkan til vinnuna og tað var so ein ein hjálparpakki sum landsstýrið hevði skrúvað saman bara til ferðavinnuna og vinnunevndin vísti tá á at ati vit saknaðu øgiliga nógv mann hevði greinað hvat er tað fyri fyritøkur sum eru dottarnir ímillum síðani hjálpar pakka eitt sum var endurgjald til lønir og so fram til teir seinni hjálparpakkarnar vit vita at tað er ein røða av vinnufyritøkum serliga smærri sum eru dóttarnir millum millum annað keytring fyritøkurnar sum kappast við matstovuvinnuna sum fekk stuðul í hjálparpakka trý og 4ýra kann beinta løvið jakobsen taka tað upp í mentanarnevndini og fáa lýst altso hví arbeiðir landsstýrið so ymiskt altso hví fáa summi endurgjald fyri missar inntøkur og onnur fáa ikki og eru nakar møguleiki fyri at ía lofta hesum her sum
ja takk beint av løg
løvjacobsen ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja júst hetta her við at ta eru nógv sum eru dóttnir ímillum tað er eisini nakað sum millum annað bjørt samuelsen og vit í tjóðveldi eisini hava roynt at gjørt eriliga nógv vart við og tað er avgjørt áhugavert eisini at seta landsstýrismanninum tann fyrispurningin so tað fara vit at gera tí eg havi eisini tosað við undirveitarar hjá festivalunum og nógv av teimum siga so eisini at tey ikki eru fevnd av nøkrum hjálparpakka so tað haldi eg er ættiliga áhugavert eisini at viðgera takk fyri frú forkvina
ja takk næsta røða er edva jacobsen
ger sovælkfyri frú forkvinna til viðgerðar sum tað longu erur sagt nú viðgerða vit tvey mál undar g einum og tað sum fer í mentanarnevndina tað er í samband við stuðul til festivala e løgtinslógin um um at stuðla og tað er tað er í sambandi við tiltøk sum eru avlýst ella nógv vkð frá fyrsta januar til fyrsti septembur vegna almennu tilmælini um fyribyrging tað hevur so eisini verið komið eitt sindur inn á at tað var onkur sum so hevur havt nøkur havt nøkur kanska ein jmang sum ikki hava verið kanska tað sum tey hugsaðu tað fór at blíva til men hetta her er er so akkurát akkurát hetta er so greitt til tey sum hava valt at avlýsa vegna almennu tilmælini og so ikki a og tað stendur enntá at stuðulin treytar at festivalur ikki verður hildin seinni í tvey túsnd og einogtjúgu og tað verður so roknað út eftir talað av atgongumerkjum sum tað eisini bleiv nevnt í áðni so er tað sama lagt í mesta lagi fimmogfýrs posent av útreiðslum í sambandi við fyrireiking av viðkomandi festivali fyri tvey túsund og einogtjúgu og visti mann hevur verið soleiðis fyri at mann hevur kannað annan stuðul og kanska móttikið annað stuðul so skal hann mótroknast í hesum soleiðis at tað at tað ikki blívur samanlagt hægri og stuðulin so sjálvandi er treytað av tí er hann kanska er hetta viðgjørt í einum altso treytað av av at pengarnir eru avsettir á tí eykafíggjarlógini sum eisini er til viðgerðar undir undir somu viðgerð og stuðulin er treytaðu at hann játtaður í fíggjarlóg ella aðra játtanarlóg so hetar her málið kann ikki standa einsamalt vist tað eru tað r eisini nakað tað hevur kanska ikki verið nógv nevnt her men men tað er ein ein samla upphædd soleiðis at vissu fleiri umsókn eru ella søkt verður um stuðul altso tað fer upp um tí tøkujáttanina so lækkastuðulin lutfalsligur millum tey sum hava søkt rfer so aftur til filsta januar í einogtjúgu uppskotið at tryggja tónleikafestival og hjálp so teir fóru undan nú í framtíðini uttan hjálp verður talan um eitt stórt tap tí tey hava verið úti og og og gjarta ymiskar fyrireikingar og selti atgongumerkir og mann mann er ein treyt í tí tá ið tað tað verður avlýyst at tey skulu kunna útgjalda atgongumerkini aftur til tey sum hava keypt og sum tað verða sagt í áðni tað er so treytin av at hann verða avlýstur illa er rættiliga nógv skerdur og og ikki verðr hildin seinni í einogtjúgu og tað verða mett í at hetta her hevði eina meira útreiðslu við sær upp á fýra milliónir og fýra komma tvær og a kemur sæ í gildi beinanvegin tá ið han er kunngjørd og beint í løgi jacobsen forkvinna segði nemliga at vit fóru at at at illa ynskiligt var at arbeiða skjótt við málinum tað er absolutt eisin eit ynski frá samgongulimunum í í nevndini at vit hetta er eitt eitt mál sum vit eru samd um tað vóru vit eisini fyrr í ár tá ið vit arbeiddu við teimum pakkunum og har vóru so eisini okkrar broytingar gjørdar í mentanarnevndini sum vórðu dekkaðir inn á okkara øki oog vit arbeiddu miðvíst við at hyggja væl eftir breiddini nú hevur tað verið nevnt eitt sindur her í dag í sambandi onnur hjálparátøk innan fyri fyri annað tað kunnu vit sjálvandi hava upp át venda men sum eg dugi at síggja so er tað kanska onnur átøk sum ikki hoyra heima innan fyri mentamálaráðið og mentanarnevndina men kanska meira vinnumálaráðið akkurát tann partin sum tað verður spurdur inn til men tað ger sjálvandi ikki tað at tey sum eru kanska innan fyri tað hava fólk nakað at sviðja í hesuni her tað e ikki tað við men tað er akkurát sum tað dekka ikki akurát okkuratt øki men men tað kann saktans ein partur av av av tað sum mann tosar um men okkara øki má halda seg til tey málini sum hoyra heima í í menta og og mentamálanevndini tá mentað er mentamálaráðirnum sum legga hetta málið fram vinnumálaráðið ð so ikki komið við nøkrum pakka tað var nakað í hjálparpakki trý men har eru so eru so nøkur sum tað verið tosað um her sum sum ikki hava eg veit asum onkur í sambandi við festivalar so hetta er sikkult innan fyrið øll økir men men tað er eisini onkur sum hevur kanska av tí at tey hava verið ósekkur í tað skal blíva so er tey ongantíð komin til at selja atgongumerkir ha tað er so eisini ein partur og men nú er hetta her greitt a hetta er tey sum hava valt at avlýsa vegna almenn tilmælini g sum hava selt atgongumerkir tí mann veit at tað er onkurt smáir fesivalir sum hava vóru komin til at selja men kanska vóru byrjaði pp á fyrireikingar so tað verður altíð onkrar sonur sum sum kunnuver eitt sindur avbjóðingin tá mann tá mann fer inn á kovitspakkarnar men akkurát hettar t er festivalarnir og og eg haldi at eg tosaði við forkvinnuna og vit vit vóru samdar um at skula vit forabera skjótt at í hesum málinum soleiðis at tey sum at so tann partin men men sum sagt tað er tengt at nari fíggjarlóg sum er sum er u á eyka fíggjarlóg tá hesir pengarnir so eisini ein partur av so tað akkurát hvussu tað sum verður arbeitt fíggjarnevndini tað tað kunnu vit jú ikki bara beinleiðist taka og svar uppá her men vit ætlaðu so at gera gera tað soleiðis til at tað kemur út aftur úr úr mentanarnevndini soleiðis at at forðingin ikki liggur har so hatta var tað sum eg hevði at siga um hendan partin av hesi her viðgerðini takk fyri
ja takk fyri
beinta løgið fær eina viðmerking ger su væl takk fyri harra formaður ja eg hugsaði líka at viðmerkjaheta her sum edvar jacobsen sigur um at mentanarnevndin eru everðu rætiliga samd um akkur hetta málið og er samd um at vit fara at bera rættiligani skjótt at so tí hugsaðr bara eisini at takka bæði samgongu og andstøðu í mentanarnevndini fyri at vit kunnu fáa avgreitt hetta málið her sum skjótast tí sum sagt festivalarnar víst á hetta her málið hevur skund so takk fyri
ja eg tá jakob
takk fyri harra formaður tað er akkurát tað nú er tað nú er tað komið út í oktoburmánað og tá ið vit viðgjørdu hini málini tá tá bleiv tað tosa um festivalar að tað verða sagt men tá bleiv tað sagt tað at at teir vóru akkurát í tí støgu at at nógvir festivalar fella seint og tí tí lat tast ikki eg ella tí gjørdi mann ikki tað at mann at mann tók festivalan við tá tí at mann skuldi øllum førum fór greiða á at teir ikki vórðu hilnir og teir eisini hava tíð til ati at at koma við teimum tølunum sum sum teir mettu sum eitt tap og tað er nokk so greitt tí tað eru pápilektir sum varðu seldar so tað var ikki uttan grund at hetta ikki var við í tí fyrra men sjálvandi alt kansn so draga út men eg e eri takksom fyri at landstýrismaðurin er komin við hesum og á hesum partinum og vit fáa loyvi til at at fylgja hett her út lívið og gera tað soleiðis at tey sum hava lagt pengar út í hesunm her kunnu fáa rætt upp økkonomið hesum viðvíkjandi tey fáa so fimmogfýrs prosent av hilnum útreiðslum so so tað tað er tað er ordiliga gott og tað tað fari eg so at takka fyri og vit skulu viðgera hetta her í í mansigr við við stórari vælvild

takk fyri harra formaður hetta er tann afturvendandi eykajáttanin sum er hvørt test og tað hevur verið sonum vanliku tíma at mann roynir í hvørfall at tæð eru útreiðslurnar sum mann játtar tær verða útreiðslurneutralar soleist at mann finna pengarnir onkustaðni men tað er so ikki galdandi ísnher e hetta er ein eykajáttan upp á hundrað og átta milliónir krónur tað er rættiliga nógvir pengar tað er spjatt á nógva kontor so tað tað tað fer hvussur tann tankan fram at í ávísum førum mátað verðan settfor lítið av men sjálvandi kann tað eisini vera tað at í nøkrum førum hendir okkurt óvæntað og tað tað ein eykajáttan er til men tað er øgiliga spell at alt við útreiðsluneutralitetið er farið fullstendiliga fyri bakka eg haldi at tað r tann undarligasta viðgerðin av eini eykajáttan sum eg havi upplivað alla mína tíð í politikkir mann tosar um at undir prosektera sum um at tað er nakað sum mann púra vanligt ger fá fá fólk hava tikið lut í í orðaskiftinum og landsstýrisfólkini hava verið sum lundi á jólanátt tey allarflest havi ikki og tað haldi eg er øgiliga undarligt í tí at tí at teirra uppgáva er eisini at svara løgtingslimum upp á teir spurningar sum reisa seg í í hesun heri ísu játtanin hevist tú hygur eftir heilsuøkunum so biður mann um sjeyogtrýss komma níggju milliónir tað er ein rættiliga stór upphædd tað er tað er tað sum eg veit ikki so verða sjúkrahúsløstan brúkar um

og u komin út í oktobur og áðrið eg næstan fari ogðrenn áðrenn henda játtanin verður leysgivin her inni frá ganga eda nakrar vikur t hoku langt út í novembur visti tey klára at brúka tað upp á ein mánað so so veit eg ikki so ver okkurt galið so tað er okkurt sum sigur mær at at at her má verða brúkt okkurt sum ikki er ella tann tann spurningin havi g hvussur hug at reisa uppí at fíggjarnevndina kanna tá ið tað kemur til so varð tað nokk so nógv frammi til fíggjarlógina í fjør at mann skuldi hækka heilsutrygdargjaldið og taka eini tjúgu milliónir inn við seg minist tað rætt men tað bleiv broytt mann vendi burtur frá at skula fara inn og broyta tilskotsstigan men mann helt fast í tí broytingini sum bara segði at mann skuldi hækka tað gjaldið sum mann betalir av null komma seks prosent av lønnesi til upp til null komma sjey tað skuldie so geva umleið helvtina so tað vóru eini tíggju milliónir eftir sum mann visti á jólum í fjør at mann ikki fór at at kunna taka inn og nú biður mann um tíggju milliónir ári eftir um mannhevi onga lógarbroyting gjørt eg veit ikkium mnn fekk pengarnar uppi á uppá í fíggjarlógini í fjør tað haldi eg fíggjarlógini at hyggja eftir tí vissi visti mannhevur fingið teir pengarnir á í fjør so er tað tað tað er vissi eg ikki so er hetta ikk í ordan at gera ø at ein setiskannar brotnar mann biðja um pengar til tað tað haldi eg eri fínasta ordan altso tað kann mann s ikki forogsíggja at visti okkurt sum fer tað er enn ófórseðilig útreiðsla og so biður mann um trýogtretivu miliónir til landssjúkrahúsið tað er eisini rættiliga nógvir pengar og tað er yvirhøvur ikki fyrstu ferð mann biður um pengar til landssjúkrahúsið av sjálvstaðið g og fleiri ferðir um skula argumentera fyri hví og tá hava upphædirnar verið so báði so nógv minni altso sjey milliónir og tíggju miliónir og alketter og tað hevur verið ein ein gøla úti í almenninginum at at ttað er upphinnar hann mangla í og nú mangla trýogtretivu mili ónir í og eingi sigur nakað og eingin og eingin erur heldur til at svara upp á nakað so tað haldi eg er øgiliga undarligt sjálvandi vita gott tað at virksemistølini hækka fyri hvørt ár og tað er ein raðfesting sum alt løgtingið hevur staðið samanum at mann ynskir eitt gott og trygt heilsuverk men meni hekka tey so nógv eru útreiðslurnar altso viðgerðirnar blívurnar so nógv dýrari g tað haldi eg mann eisini eigur at hyggja eftir á játtani til serstakan sjúkrahúsheilivág hekka við átta milliónum tað kann verða tí at okkurt nýtt er komi inn á marknaðin tað kann vera oforsiðiligt okkurt nýtt verður leyst givið tað dugi ikki at siga tað kann tað men ikki tað vanliga virksemið eigur iki at vera fara so nógvið sínar og so er tað bæði fyritíðar pensjón og lestrarstuðul sum eisini hava tíggju miliónim hvør altso tahvesoa hevur trý trý ting sum eru up á eini tíggju miliónim hvør sum ma vitir so at siga lógarbondið so tað má verða sett for lítið av til nøkur ting tað einasta sum eg dugi at síggja íhesum her sum ikki næstan kemur aftur tað er iksin skannarin næstan alt hitt er fastar útreiðslur sum koma aftur so tað gera í hvørfalt tað at arbeiðið fyri komandi ár verður rættiliga nógv truplari visti mann vil halda rakstrarvøkstrin niðri tí at her fara hundrað miliónir omaná og eg haldi billjustinussen var inni á hesum her at her her er so nógv un tøl at tað virkar sum um at at mann ferðast soat fornemlis ava a tað næstan í ver ein ynskilisti um hvat mann vil hava uppá so tað virkar sum at mann hevur ikki góða fíggjarstýring so e haldi tað áliggur ein øgiliga stór ábyrgd av fíggjarnevndini og eg eri líka við at siga at soleiðis sum hendan feykajáttanin sæumboðni sær út so haldi eg onkur átti at farið og biðið um eina fyrigeving til kristinihafoss fyri tey orðini umann brúkti móti renni takfyri
so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður eg helt eg skuldi nýta høvi at taka fatur í set eitt sindur fokus á vinnuna í samband við nú tað kemur ein hjálparpakki til tónleikafestivalar sum jú eisini eru vinna løgmaður fer at fáa orðið um eina løtu fyri fíggjarmálaráðharran og eg vóni at løgmaður lurtar eftir nú tí at eg kundi gott hugsað mær at fingið eitt svar upp á eg haldi hann var nokk so væl við í arbeiðinum at gera hjálparpakkanar frá samgonguni eg kundi gott hugsað mær at hann huglagdi eit lítið sindur um hví man velur henda leistin fyri tónleikarfestibaln mann fær endurgjald fið mistu inntøkur meðan mann fyri vinnuna et valdi ein leist hvar mann fekk endurgjald fyri til fassar útreiðslur og so til lyklastarvsfólk og við farma sins loyvi so fari eg at biðja um loyvi at lesa nakað upp frá álitunum hjá vinnunevndini til tann seinasta hjálparpakkan sum var
takk fyri efta er ein samdvinnunevnd sum skrivar hetta í samband við tað við kalla g hjálpar pakka fýra álitið varð lagt fram sjeyogtjúgunda apríl í ár hesin hjálparpakkin loftar nógvum ferðavinnufyritøkum sum hava verið fyri stórari niðurgongd í inntøkunum sammett við tilsvarandi tíðarskeið á heysti átjan til á ár nítjan hóast uppskot sum útgavðstøði fevnir um flestu ferðavinnu fyritøkur so eru tað fyrst og fremst har ið hava høgar rakstrar útreiðslur ið fáa gagnað av hesum hjálparpakka heltir at shjálparpakki fýra sum var á leið tann sama sum hjálpar pakki trý vinnunevndin heitir á landsstýrið um nú at meta um tørvin hjá smærri ferðavinnufyritøkum og eisini smærri vinnufyritøkum sum heild sum hava verið fyri stórari afturgongd orsakað av koronu smærri vinnufyritøkur hava oftast lugfalsligar lágarfasar útreiðslur og gjalda ofta sær sjálvum lítla løn tá ástendur fíggjarliga hesar fyritøkur hava ikki sterkt sterk talvsfeløg sum alment tala teirra søk og fleiri teirra hava verið noydd til at taka upp stór lán fyri at kunna yvirliva hesar vóru fevndar av hjálparpakka eitt tað var altspakkin og lutvíst at hjálpa pakka tvey sum var ein øgiliga avmarkari pakki men ikki av hjálparpakka trýog fýra sum landsstýrið hevur sniðgivið serstakt til tað ein kann kalla kjarnufyritøkur í ferðavinnuni nevndin saknar at landsstýrismaðurin hetta árið við koronu leypandi hevði lagt fram greiningar av støðuni í ymisku vinnugreinunum nú hesin hjálparpakkin kom varð hann og nú hesin hjálparpakkin kom varð hann gjørdur uttan samráðingar við flokkarnar á tingi tí mælir nevndin til at ein eftirmending nú verður gjørd av hjálparpakkunum og um tað vísir seg at onkrir dóttirnir millum eiga ábyrgdur at verða gjørdar tí viðvíkjandi so mín spurningur til løgmann er kann hann siga um hetta arbeiðið sum vinnunevndin heitti á landsstýrið um at fáa gjørt er gjørt vit vita øll at tað eru partar sum av vinnuni sum blivu rakt ógvuliga hart av korona serliga sovorðnar smærri fyritøkur og onkur hevur nevnt tað fyrr í dag hetta dømi um nú tá mann hjálpti ferðavinnuni so og matstovuvinnuni so duttu kortini keytringfyritøkur fullkomiliga niðr ímillum tær vóru ikki fevndar á hjálparpakka trý ella fýra og sum skilja høvdu tær heldur ikki lætt við at fáa nakað úr hjálparpakka tvey men tað eru aðrar fyritøkur eisini tað er undirlegurandøgurar á ymiskum slag tað eru smærri lokalar ferðavinnufyritøkur tað er smærri lokalar fyritøkur sum dúga upp á ferðavinnu um summarið men eisini sum dúgu upp á til dømis tænastur tá ið fólkhalda veitslur og so frameftir sum eisini hevur verið niðurlagt ta tíðina koronu e verðið so mín spurningur um hetta bleiv faktiskt eftirlýst fleiri ferðir áðrenn vinnunevndin skrivaði hetta í í álitið og hetta er sum nevnt ein samdvinnunevnt er altso bæði umboðini hjá samgongu og andstøð sum hava biðið um eina gjøllaeftirmeting av hjálparpakkunum tí hevði eg kanska vónað at tað kom í samband við at mann nú komi ein hjálparpakka tilferðavinnuvinnuna ella til tónleikafestivalarnar meini eg so har eru tveir spurningar sum er vón løgmaður kann svar upp á annar er um hetta arbeiði at eftirmeta og at kann mann siga lofta teimum sum eru dottinir ímillum sum mann veit um su tær eisini kunnu verða fevndar av hesi hjálpini sum hevur verið givin vinuni og hin spurningurin er um um løgmaður heldur ati at tað kundi borið til at koma viðeinum seinasta hjálparpakka har mann tók samanum tey sum av órøttum eru eru dottirnar ímillum e eg haldi annars er gott at mann gevur tónleikavinnuni festivalunum at mann gevur teimum møguleika fyri at fáa endurgjald fyri mistar inntøkur men eg haldi t eisini tað er ein sentralur spurningur sum løgmaður sum ann svar upp á nú fíggjarmálaráðharinum hevur forfall í dag atihví hevur mann valt ein heilt øðrvísi leisn fyri tey málini sum erur fari í mentanarnevndina har í tað við afturbering fyri missar inntøku meg fyri vinna hevur tað verð endurgjald fyri fyrst og fremst til rakstrareireiðslur og so til krnstarvsfólk fyri teir stóru fyritøkurna takk fyri harra formaður j takk fyri so verður tað løgmaður sum fær orðið ger sovæl
ja øh takk harra formaður tað eru kamt man siga eykajáttanarlógin til viðgerðar saman við hjálparpakkanum øtil vinnuna visti tú taka yvirorðna fíggjarlógina fyrst nú er hon ella eykajáttanarlógina fyrst so hevur hon verið væl viruliga gjøgnumgangin er av fleiri í dag við ymiskum kann man siga vinklum og í stuttum haldi eg mann kann siga yvirorðna í eykajáttanini so er tað soleiðis at ein stórur partur av hesum er lógarbundnar útreiðslur og tað vísir seg at mann kann siga at bæði bæði tað at landsstýrið upprunaliga kanska hevur mett onkrar av teimum inntøkunum ov lákt men tað skjert ikki burtur at fíggjarnevndin eisini hevur trekt nakað av pengum av hesum játtaninum og tað vísir seg at tað nógva tíð rættiliga nógva tíð kemur upp á aftur og nakað afturat tí ein onnur orsøk til hendan eykajáttanin bleiv so stór sum hon bleiv er tann at mann í vár tá ykaðjáttanin kom niðan í vár tá hevði mann tikið nakað av pengum av tí mann væntaði at virksemið til dømis uttanlands viðgerðin fór at verða minni út frá tí nýtsluni sum hevði verið í vár tað vísir seg ikki haldastykt tí tað eg komi gongd á aftur tað vil siga at sjúklingar eru viðgjørdir uttanlanda om mannhevur roynt kanska at tuga eitt sindur innaftur av tí listanum bíðilistanum sum hann hevði fingið á uttanlandsviðgerð nú tá hvussue hevur hæsað nakað av og tað kann mann so fegnast um men tað betíðir eisini tað at tær játtanin ella tann játtanin aftur má lyftast upp á tað sama støðið og kanska enntá hægri og harumframt eru nú eisini nakrir kansn siga tað vinnuligir glottar altso vit síggja tað at endurgjaldið skipasmíð sum jú er eitt úrslit av at tað er nógv smíða taðhur verið nógv at gjørt á skipasmiðjum oso víðari og tað er nógvar kiljur og annað sum verða bygdar í dag og tað eru gleðiligt samanumtikið men á fíggjarlógini sæst ta í hesum førinum aftur sum ein útreiðsla til endurgjald skipasmíð men í t stóra heilag er tað nokk ein inntøka fyri samfelagið men hon sæst bara aftur í teimum stóru tølunum skattainntøkum emviginntøkum og øðrum tænastuveitingum sum eru í samfelagnum annars og at fyritøkurnar hava arbeiði til sínir starvsfólk og sovíðari eitt annað sum eisini sæst aftur í si eykajáttanini er ati tað nýggja havransógnarskipið j okkurt sverri har mann spáddi at tað fór at vera ein stór sparing at fáa eitt nýtt skip tað bleiv jú sagt bæði tá skipið bleivprosjekterað tá tað skuldi byggjast og nú tá tað er bygt men tað vísir seg tíverri kann mann siga at dryftin av hesum skipinum sum eru kanska munandi størri enn tað upprunaliga ikki gjørdist tað bíligari sum mann upprunaliga væntaði og tí er neyðugt at seta pengar av á eykajáttanarlógini til tey viðurskiftini eisini so samanumtikið so er tað tímerkt lógarbodnarjáttanir og so tey vinnuligu tingini og tað við havnaransornaskipinum sum hevur gjørt tað at eykajáttanin er sum fyriliggur bleiv so rygvusmikið sum hon er umframt sjálvandi tann løgujáttanin sum er ein nýggjur skannari til sjúkrahúsverkið tí at hann er niðurslitin og tað er nakað við at gera at kontrakta tá tú kontraktarhan skalt tú binda pengarnar soleiðis er okkara játtanarskipan og tað er nakað við at teir donsku regiónirnar kan man siga at vit eru ein partur í at fáa góðar prísir tann vegin og fyri at kunna vera uppi í tí pakkanum so skal tann játtanin fyriliggja nú í inniverandi ári tað er orsøkin til at hon her tigin við nú tá tað kemur til hjálparpakkar so er tað soleiðis at í marsmánaða tvey túsund og tjúgu tá stongdu vit landið niður og søgdu at nú mugu vit ansa okkum eina tíð og síggja hvussu leikur fór og tað hevði eina rættiliga harðliga ávirkan á vinnulívið serliga tænastuvinnuna hotellvinnuna restratiónir og sovíðari og tað vildu vit so fara inn og siga higer við geva tykkum ein hjálpandi hond soleis at tit kunnu koma forbía hetta ringasta brotið sum kom og tað gjørdu vit bæði við hjálpa pakka eitt og hjálpa pakka tvey og tá boðaði mann frá tá mann serliga tei mun koma at jálpa pakka tvey so segði mann tað hetta er gjørt fyri tær minnu fyritøkurnar vit fara at koma við einum pakka sum skal hjálpa teimum størru fyritøkunum tí at har eru tað kann mann siga aðrar fortreytir enn hjá teimum minnu fyritøkunum serliga eintolmansfyritøkur og og har fá starvsfólk er g sovíðari tí tað eru aðrar bindingar liggja á og tað hevði manst so hjálpað p pakka trý og so kom hann aftur í summarvið an hjálpa pakka fýra tí tað vísti seg at hetta fyrra hálvár í ár eisini fór meira ella minni fyri bakka hjá hesi vinnuni hóast hjólini innlendis í føroyum koyrdu í stóran mun ku seger í inniverandi árið rímiliga óskert av korona men sjálvandi vóru aðrar vinnur ávirkaðar og so kann mann siga ókey tað vísir seg at onkur av teimum smærru fyritøkunum eru dóttirnir ímillum eg eg skilji ikki ordiliga hví tað er tí at hjálparpakkin hevur allan tíð verið settir soleiðsnar saman at tú fært endurgoldið tín part av útreiðslum skjaldprógvaðum útreiðslum upp til fimmogfýrs prosent og tí er tað eisini hevur tað eisini verið galdandi fyri tær kann mann siga smærru fyritøkurnar sum hava havt útreiðslur øðrvísi er tað hjá teimum kannmann siga einkolmansfyritøkunum sum næstan bara hava inntøkur og útreiðslur av sær sjálvum tá man er til arbeiðis og sovíðari so har er tað øðrvísi men har hevur mann so kunnað í hesum tíðarskeiðnum havtaðrar inntøkur onnur arbeiða ogso víðari tí tað verðuð ríkiliga gjørt í hesum tíðarskeiðnum so tað er ikki har mann verði inni og frá almennari síðu og lyfta uppundir men tað hevur meira verið á tí síðuni har mann hevur bundnar fastar útreiðslur har mann ikki hevur kunna slopt sær av við tær upp á stutt sygt so tað er tað sum liggur í tí hjálparpakkanum men so varð annars nevnt at tann hjálparpakkin sum fyriliggur her í dag hví gevur mann endurgjald fyri mistar inntøkur í hesum jálparpakkanum táð ger mann jú ikki bara tí samstundis sigur mann tó ongantíð meira enn fimmogfýrs prosent av útreiðslunum taðhvlsið at mann verður ikki kompenseraður uttan soleiðis at tú hevur havt útreiðslur og ongantíð meira enn fimmogfýrs prosent av samlaðu útreiðslunum verður mann kompenseraður fyri so tað er ikki soleiðis at hesin hjálparpakkin víkir heilt frá hinum við at mann kompenserar fyri mistar inntøkur men mann kompenserar ella manska fyrst skjalprógva at mann hevur mist nakrar inntøkur tavil siga afturgoldið selda atgongumerki og sovíðari samstundis sum mann ongantíð farin meira endurgjald úr landskassanum enn enn tey fimmogfýrs prosentini av samlaðum útreiðslum skjalfestum útreiðslum so tað er minst slíka resdrektiv sum annars øh og tað við hesum her tónleikafestivalinum har bleiv tað nokk serliga ja lat meg nú siga er tað tríggir festivalar haldi eg tað man blíva a tað verður verður fyrsti konturfestivalurin og so gfestivalurin og síðani summarfestivalurin nokk sum koma undir hendan hjálparpakkan og so kannmann so siga jamen hví ikki aðrir festivalar við tað vil siga altso vágsbotn var ein sum prøvaði t útseta fyrst til árið ella fyrst seinni á árinog tjúgu tjúgu og síðani aftur og tjúgu einogtjúgu fyri síðan halda báðar dag um dag í tjúgu einogtjúgu og tað kanska sambært uppsliggja í hoyrisvarðinum ikki gav teimum ta inntøkuna sum mann kundi vænta men teir høvdu statvekk útbetaltella afturgoldið atgongumerkir tí ter vágsbot liggur en á tíðarskeiðnum summari hartí at serliga her og kanska nógvar útsetar heima og skúlarnir eru lidnir og tey gleða seg til hendan dagin sum ein sovorðnan avslutning upp á kant man siga lestrartíðina men tá mann so heldur tað eitt heilt ár seinkað so sigur tað seg sjálvt at tá kann tað eisini vera at hesi her eru farin av landinum aftur og hetta verður hildið í august mánað staðin fyri í junimánað so har er kanska okkur mann kan hyggja eftir í nevndini um um tað er har mann eigur at gera nakrar tillagingar um mann heldur at tað hóskar seg at vist vist tú hevur viðført eitt tap soleiðs sum tað verður sagt frá í hoyringssvarinum í tí sambanum so samla sað so fer hetta eina málið fer sjálvandi í í fíggjarnevndina og eg gangi út frá athitt málið viðhjálparpakka fer í vinnunevndina sum tað plagar og tað verður so viðgjørt har og og eg vænti og veit at tað fer at fáa eina góða grundaar viðgerð eins og málini altíð fáa har so eg haldi ikki at vara meira at leggja afturat enn tað sum eg allaríði havi sagt so eg fari at takka fyri formaður
ja takk fyri ruttvang fær eina viðmerking
takk fyri eg kundi hugsað mær at spurt løgmann nú hoyra vit í miðlunum um hetta heri sum landskassin hefti fyri manglandi ferðsla ella ikki so nógva ferðslu í skálaferðartunlinum og mann hevur hoyrt at landskassin heftið við níggju hundrað túsund um vikuna kann løgmaður greiða nærri frá tí og kunnu vit vænta at tað kemur ein eykajáttanina upp á tað upphæddina ella ja eg kundi hugsað mær at vita nærri takk fyri

løgmaður ja takk har formaður nú fingu tinglimir eina kunning um eina aðra tunnilsverkætlan í døgurðasteðginum í dag og tað vita vit sjálvandi at tað er eitt stórt prosjekt tað visti mann framundan men at tað var so stórt tað veit eg ikki hvør mann greiðir yvir men tá tú kemur til eysturoyartunnilin sum sandoyartunnilin jú eisini skal betalast av so er tað soleiðis at tann ferðsluframskriving mann hevði gjørt sær var nakað hægge enn tað sum nú koyrir men royndirnar við norðoyatunlumogtum eru tá ferðslan økist ár um ár viku fyri viku og tað sær eisini út til at vera gongdin í eysturoyartunlum í dag nú er mann komin upp í sær her nærmast fýra túsund og tvey hundrað bilarnar sum mann hevur søkt eftir men tað er tó státuekk for lítið tí at tað manglala státueykk uppdilsar her seks túsund mistar skal vera yvir um fjøruti eisini men tað stuttar til lang er at at landsstýrismaðurin hevur verið á fundi við tunnilsfelagi fyri at leggja nýggjan prísstruktur tað eru eisini nakrar stuðulskipanirnar í løkkilla í í lóg ásæt í løgtingslóg um hvussu mann stuðlar við koyring og svíðari so eg veit at landsstýrismennin arbeiðir við einum samlaðum pakka kanska saman við einum samferðslubólki fyri at fáa tingini at hanga saman so tað er ikki víst at vit í komandi ári koma at páføra landsgassan eitt tap upp á níggju hundrað túsund um vikuna og eg vóni at vit sleppa undantíð og fáa rætt upp á tað so at ferðslutølini fær síggja betur út at fólkini fara at brúka tunnilin meira enn tey gera í dag tað er mín vón

takk fyri eg veitik um løgmaður misskilti eitt sindur men altso eg haldi taðer oriliga gott at tónleikafestivalan fáa endurgjald við mistar inntøkur tað er ordiliga gott tað sum eg vísti á var meira atsum mann í mentanarnevdini havma tili dømdis ein annan pakka har teð vóru áhuga ella vælgerandi felagsskapi sum fingu endurgjald fyri missar inntøkur og sovíðari men vinnan fær ikki endurgjald við misar inntøkur altso tey tey komu vísa á at tey hava missar inntøkur og so fá tey endurgjald til rakstrarútreiðslur kjarnurakstrarútreiðslr hann mann kalla tað men so spurdi eg tann týdningarmesta spurningin tað sum vinnunevndin vísir á tað er at altso t eru fyritøkur sum dótnarin r ímillum sum hava verið ógvuliga hart raktar korona sum ein dá eru á gáttuni til at steingja nú ella longu havast tongt tí havi vet biðið um eina greining av hví loftaði pakki tvey til dømis ikki nóg væl hesum vinnufyritøkum tí tað er heilt týðiligt at tað gjørdi hann ikki men løgmaður ljóvar eitt sindur sum hann heldur at allar blivi loftaðar tað blivu tær ikki úti frá tí sum vit hoyra eftir hondini og er tann greiningin gjørd verður
maður
takk harra formaður eg má siga at eg vóni at hetta skuldi vera tann síðsti hjálparpakkin út frá verandi støðu vit vita ikki um korona blosar uppaftur sovíðari men frá verandi støðu hevði eg vónaðat hetta bleiv tann síðsti hjálparpakkin og sum bjørt samuelsen vísir á at onkur møguligir dottir niður ímillum eg má siga smær eg dugi ikki orilia at síggja tað tí at allir pakkarnir hevr gingið út upp á at tú fært upp til fimmogfýrs prosent av skjalprógvaðam útreiðslum endurgoldið og tað er tað sum vit østudentá frá byrjanina av at vit skuldu ikki vera nakar kann mann kalla tað stuðulsbanki til at siga hyg vit lofta einum og øllum men vildu gjarna lyfta upp undir soleiðis nær at fyritøkurnar fingu ein stuðul frá tí almenna hetta jú skattaborgarans pengar fyri at kunna koma yvir um hesa her koronatíðina og um tað er soleiðis at onkur eg dugi ikki orilgat síggja hvar tað er men um tað er soleiðisnar so vóni eg mann kann fanga tað í vinnunevndini í hesum førinum og møguligat gera okkurt við tað har men eg dugi ikki at síggja hvør tað skal vera sum e dotti eg veit at tað r onkrar fyritøkur sum vildu ynskt sær fingið meira stuðul og sovíðari menð at nakar dott niður ímillum tað dugi eg ikki ordiliga at síggja men um tað er soleiðisnar so má mann so taka tað uppaftur við tað
vís takk hara formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og hesi bæði málini løgtsmál nummar nítjan eykajáttanarløgtslóg fyri oktobur ella uppskot til eykajátanarløgtslóg tað verður beint í fíggjarnevndina og hitt málið uppskot til løgtslóg um stuðul til avlýstar tónleikafestivalara í tvey túsund og einogtjúgu tað verður beint í mentanarnevndtað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður afturtýsdagin seksogtjúgunda oktobur áhja nei tað sum eg gloymdi tað var tað at áðrenn vit koma til skránna so var tað framløga sum er gloymdi orsaka framløga er av tveimum álitum skal boða frá at fíggjarnevndin hevur lagt fram løgtingsmál nummar seks uppskot til løgslóg um fíggjarligan stuðul til nýggja ja uttara ringveg eitur ta í tórshavn altso tað r tað er fíggjarnevndin lagt álit fram í tí málinum og fíggjarnevndin evrur eisini lagt álit fram í løgtingsmál nummar fimm sum er uppskot til løgslóg um fámjinstunnil við tilhoyrandi vegso vóru ikki fleiri mál til hendan fundi men tingfundur verður sum sagt aftur seksogtjúgunda oktobur týsdagin í næstu viku hann byrjar klokkan ellivu og tá verða aðru viðgerðir á skránni og hesi bæði málið sum er akkurát nevnd nú onnur viðgerð av løgsmál nummar fimm er tað fyrsta skránni tað er uppskot til løgtslóg um fámjinstunnil við tilhoyrandi vegum og onnurviðgerð av løgtinsmáli nummar tað var nummar seks haldi eg tað var tað er onnurviðgerð av løgtsmál um fíggjarligan stuðul til nýggjar uttara ringvu í tórshavn og síðani er onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar trý tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um dagstovnar og dagroykt og onnur viðgerð av løgsmál nummar tíggju tað er uppskot til samtyktar um at byggja stórhøll til uttan innandur og ítrótt og størri tiltøk onnur viðgerð av løgtinsmáli nummar tólv uppskot til løgtslóg um filmskránn landsins og framløga er eisini á skránni so var hesin tingfundur lokineisin tar vórðu rígirija eg havi ikkihetta málið sum bleiv tykit aðava kanska kevur hóstdagin etu eitt máa mál g avgufórnunáhuvrog olinkoliue